so fær annika olsen orðið ger so væl
atakk fyri harra formaður eg skal lesa álitini bæði úrtrivnaðarnevndini um og ta konsekvensbroytingina sum bleiv gjørd í tinglýsingini sum rættarnevndin hevur viðgjørt men fyrst til málið sum trivnaðarnevndin hevur viðgjørt um framtíðarfulltrúm landsstýrismaðurin í almannamálum elsbet mersedes gunlesdóttur hevur lagt málið fram áttaogtjúgunda oktobur í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð áttaáttanda novembur tvey túsund og einogtjúgu te einogtjúgu er tað beint í trivnaðarnevndina málið varð viðgjørt saman við løgtingsmáli nummar sjeyogtjúgu tvey túsund og einogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um tinglýsing tinglýsing av skjølum í persónsbókini sambært ásetingum í aðrari lóggávu um løgtingslóg um tinglýsing nevndin hevur viðgjørt málið á fundi sekstanda ogtrýogtjúgunda novembur og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri megd etiska ráðið ogmansstýrismannm í almannamálum saman við almannaverkinum og familjufyrisitingini málið um framtíðarfulltrúð er eitt gott mál sum styrkir um ræktartrygdina og ikki minst um sjálvsavgerðarrættin hjá fólki sum á ein ella annan hátt gerast óhjálpum treyt fyri at kunna veita framtíðarfulltrú er at talan skal verða um at viðkomandi fulltrúarveitari orsakað av sjúku viknaðum sinnisligum virkisføri ella viknaðari heilsu ella líknandi ikki er førur ella før fyri at taka sær av egnum fíggjarligum og persónligum viðurskiftum lógin gevur tí einstaka møguleikan sjálvur ella sjálv at velja hvør í framtíðini skal taka sær av privatu viðurskiftunum hjá viðkomandi harav navnið framtíðarfulltrú eisini er tað ein møguleiki í lógini at velja fleiri framtíðarfulltrúðar og broytingar kunnu eisini gerast í mun til val av framtíðarfulltrúða so leingi fulltrúðarveitari er førur fyri at taka avgerðina treytin fyri at stovna framtíðarfulltrú er at fulltrúðarveitari er fyltur ella fylt átjan ár og er førur ella før fyri at virka skynsamt og tí kann verða førur ella før fyri sjálvur at avgerða hvør skal verða framtíðar fulltrúar framtíðarfulltrún skal tó í størstan mun taka fulltrúðarveitarar við í teimum avgerðunum sum verða tiknar nevndin er á einum máli um at tað er týdningarmikið at fulltrúarveitari og framtíðarfulltrúm møta persónliga upp á familjufyrisitingini so at tað kann tryggjast at alt er farið rætt fram eisini um talan verður um eina talgilda loysn í framtíðini avgerð hjá familjufyrisitingini um í verksetan afturkalling broyting ella steðg av framtíðarfulltrøum verður tinglýst í persónsbókini tá ið verjumálslógin kom í gildu fyri føroyar í tvey túsund og tíggju varð talan um eina sera stóra broyting í rættarstøðuni hjá fólki so vórðu blivin ovmyndug lógin um verjumál ásetir treytir um at eitt verjumál ongantíð um vera meira vífevnandi enn neyðugt og at atlit altíð eigur at verða tikið at tí persónliga á frælsinum fyri fyrstu ferð tá kundu føroyingar sum á ein ella annan hátt vóru blivin óhjálpum fáa lógarrinnara møguleika at velja sær ein verja at hjálpa sær við privat rættarligum og fíggjarligum viðurskiftum uttan at gerast ómyndum eitt verjumál er ofta drúpt at fara undir og tí er lógin um framtíðarfulltrúð att sjálvboðið alternativ til verjumál nevndin hevur tó ta viðmerking at framtíðarfulltrún ikki eigur at koma í staðin fyri verjumál men at greiðir skilnaður verður gjørdur ímillum nær talan kann verða um framtíðarfulltrúð og nær eitt einstakt mál verður meira víðfevnd at talan verður um verjumál talan er jú um ognar privatfíggjarlig viðurskifti rættindi og skyldur og hetta skal til ein og hvørja tíð handfarast við størsta varsemi og skynsemi yvir fyri tí einstaka borgaranum familjufyrisitingin fer at hava eitt fílandi eftirlit við skipanini og skal tískil eisini traðka til um so er at tey gerast varu við óreglusemi etiska ráðið hevur í sambandi við viðgerðina av málunum eisini ta viðmerking at lógin eigur at endurskoðast javnan tí tað kann vera óheppið um so er at fulltrórarveitari verður bundin óneyðuga nógv í framtíðini eisini peningarligan og hesum tekur nevndin eisini undir við megt hevur víst a týdningin at lógin um framtíðarfulltrú eigur at verða sett í gildi í føroyum í tvey túsund og níggju tóku føroyar undir við eystursáttmálanum fyri fólk i bera brek hetta var eitt stórt framstig men greitt er at tað er alneyðugt at ásetingarnar í sáttmálanum verða fylgdar og javna dagførdar at tryggja sjálvsavgerðarrættin hjá fólki ið bera brek ella fólki sum á ein ella annan hátt eru vorðin óhjálpin er ein aðaltáttur í altjóða sáttmálanm fyri fólk ið bera brek tí er lógin um framtíðarfulltrú ígfult í samsvari við breksáttmálan har sjálvsavgerðarrætturin hjá óhjálpnum fólki verður enn betur tryggjaður og ein samdnevnd tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og harra formað eg skal eis ini lesa áliti frá rættarnevndini sum hevur viðgjørt eina konsekvens broyting í lógini um tinglýsing og hon ljóðar soleiðis ella tað álit ljóðar soleiðis landsstýrismaðuin í unhvørvs og vinnumálum magnus rasmussen hevur lagt málið fram tann fjórða novembur tvey túsund g einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann áttanda novembur tvey túsund og einogtjúgu er tað beint í rættarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi seksogtjúgunda novembur tvey túsund og einogtjúgu og í uppskotinum til løgtingslóg um framtíðarfulltrú verður ásett at framtíðarfulltrúðir ikki fáa gildi fyrr enn tær eru tinglýstar í persónsbókini framtíðarfulltrúðar eru ikki nevndar í tinglýsingarlógini og við hesum uppskotinum verið samsvar ímillum lógina um framtíðarfulltrú og grein trýogfjøruti stykki eitt í tinglýsingarlógini og ein samd rættarnevnd tekur eisini undir við málunum og mælir í løgtinginum til at samtykkja uppskotið og eg skal bara leggja afturat at eg haldi het tað er eitt ótrúliga gott mál og allar rós tillandstýriskvinnuna og eisini landstýrismannin sum er komin við einari fylgibroyting at tikur hava arbeitt so væl saman er tað er eitt stórt framstig fyri fólk sum eru í óhjálpin at tey kunna tryggja teirra sjálvsavgerðarrætt sjálvi og tryggja síni grádrættaligu viðurskifti í í góðari tíð so vónandi tekur løgtingið eisini undir við hesum málinum takk fyri
ja takk so fær eftirbætt merketis gunnvíkstættir landsstýriskvinna
gersuvælja takk fyri harra formaður eg fari at takka trivnaðarnevndini og rættarnevndini bæði andstøðu og samgongu fyri eitt sera gott arbeiði og at mann arbeiðir skjótt og tað er sera hugaligt hjá landsstýriskvinnuni at síggja at bæði andstøða og samgonga taka undir við málinum tí tað ger tað at at málið blívur øgiliga sterkt og tað verður eisini nevnt at manni átti at hugt eftir lógini við jøvnum millumbili og tað ivist í onga løtu í at tað verður mann fer eisini fer at fylgja upp til tað so eg haldi bara atat tað mest natúrliga er at landsstýriskvinnan fer upp og takka fyri eitt sera gott arbeiði takk fyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið vit fara so at atkvøða í hesum báðum málunum og vit atkvøða fyrst í tingmáli nummar fýraogtjúgu tað er uppskot til løgslóg um framtíðar fulltrúog vit atkvøða nú ger so vælja onkur er eftir at atkvøðaso eru vit liðug at atkvøða málið er einmælt samtykt sjeyogtjúgu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin er blonk um málið fer soleiðis samtykt til triðju viðgerðvit atkvøða síðani í hinum málunum sum vit júst hava viðgjørt tað er tingmáli nummar sjeyogtjúgu kanska vit fáa eitt sindur av friði í tingsalinum vit atkvøða í tingmáli nummar sjeyogtjúgu tað gera vt nútað er broyting í løgslóg um tinglýsingja so vórðu vit liðug at atkvøða og hetta málið er soleiðis einmælt samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og tað fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so víðari í á skránni í skránni í dag og tað er nú onnur viðgerð av tingmáli nummar tveyogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broytiní ymsum løgtingslógin í samband við umskipan av føroya kæru stovn hvør biður um orðið ja tað er kristian andreasen sum fær orðið
takkfyhara formaður málið hevur verið viðgjørt í rættarnevndini og málið hevur í samband við at vit hava samtykt eina løgtingslóg og umskipan a far á kæristovnur til ein óheftan myndugleika og í tí sambandin so verða ellivu kærunevndir og aðrar nevnd eru tiknar av yvir á tíðarskaipa tvey ár og løgtingið hevur jú í samtykt lógina um farið á kæristovn og sambært lógini verða kærnevndin í almanna og familju og heilsumálunum skattavrekkarnevndin og kærnein gera tiknar av fyrsta januar tvey tvey túsund og tveyogtjúgu og hetta uppskotið er so bara ein ein tillaging av ella ein konkonsekvens broyting av tí í uppskotnmsum longu er samtykt og tí tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginumtilat samtykki uppskotið
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er endað og vit fara at atkvøða í hesum málum og sum vit hoyrdu formannin í rættarnevndin siga so er hetta ein samdnevnd og vit atkvøða nú manglar ja so vóru vit liðug at taka hvá málið er samtykt við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðjuogveldið síðani er tað onnur viðgerð av tingmáli nummar sjeyogtretivu sum vit eru komin til tað er uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri novembur tvey túsund og einogtjúgu hvør biður morðið ja tað verður formaðurin o fíggjarnevni er ard joensen ger so væl
takk fyri harra formaður og tað er eisini eitt samd nevnd sum hevur hesi her viðmerkingar eftir eitt koronaforsættin fór at gera um seg aftur í heyst er tørvur á hægri eykajáttan til farsóttar tilbúgving fyri ári tilsamans er meting at brúktar verða seks milliónir til sáttarhalds støð tvæy milliónir til kanningar og tílíkt til at avmarka smittið tvey milliónr til fyrisiting til læknar ráðgeva eins og lýsingarvegna koppseting og líknandi virksemi tríggjar miliónir til virksemi hjá løgmans skrivstovuni taks og arbeiðseftirlitinum og annað líknandi virksemi samanlagt verður sostatt tørvur á trettan milliónum til farsóttartilbúgving í ár higartil í ár eru játtaðar átta milliónir og er tíð á fimm milliónum krónum í eykajáttan til hesi endamál farsóttarnevndin setti fram krav um at frá trettanda novembur og ári út skulu ferðandi til føroyar sum ikki kunnu vísa koronapass kannast við komu hesar kanningar eru uttan gjald fyri tann ferðandi og mett at tørvur verður á tveir milliónum krónum til hesar kanningar við landamark fram til orslog samlaða eykajáttanarumbønirni ljóðar tíð upp á sjey milliónir krónur og við hesum viðmerkingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið
takk að eru nakrar viðmerkingar ja fyrst er tað bjørt
molsøgn til fólk takk fyri at eg ætla at spyrja formaðurin í fíggjarnevndini við sum ikki sita í fíggjarnevndini nú vóru vit við ein dagin her tinginum tá ið mann skar seks milliónir av átjan milliónum til sum eisini var til koronakanningar hetta er so eisini fastaftur tilbúgving kannu formaðurin í fíggjarnevndini greiða okkum eitt lítið sindur frá hvat altso nú játta mann aftur nakrar pengar um mann tók seks milliónir av fyri nøkrum fáum døum síðan hvat er hvat her kann formaðurin í fíggjarnevndini greiða frá tí takk fyri

takk fyri harra formaður hetta er til kravdakanningar við markið og til til sáttarhaldsstøð hvar ið ið farsóttartilbúgvingin kann krevja fólk fara í sáttarhaldi hetta er ikki til til fríviljar kanningar til dømis koronakanningar takk fyri hau

atakk fyri hara formaður ja so vór tað aftur tekstur á skránni øh mett verður at tørvur er á tveimum milliónum krónunum til hesar kanningar við landamarkið fram til orslok mær vitandi ertað soleiðis at tað eru sirka eini átta prosent sjey átta prosent av teimum sum koma til landið sum verða kannaðir tað ljóðar ótrúliga dýrt í mínum oyrum at tað skal kosta heila tvær milliónir at fáa tey sjey prosentini kannaði fram til orslok tí orslok er nú øhhvussu ber tað til at tað kostar so nógvar pengar at fáa hesi fáu fólkini kannaði tað er so eitt og hin spurningurin var til fíggjarnevndarformanninum altso hvussu eg verðið við komandi ári viðvíkjandi fíggjarlógini og og korona opengum fyri fyri test og og annað hava hevur fíggjarnevndin hugsað ella hugt upp á tað
málið takk fyri so er tað er har jú
takk fyri hera formaður r til tað fyrra spurningin fyrst so er tað ein meting sum er eg meini at tað liggur til grund at tað er umleið men roknari ið at triðju hvør fór at testa seg við markið tað verður tað víst seg so at tað er sikkurt nokk færri enn tað menforsótarnevndin hevur biðið um tvær milliónir til til at tel esæ testirnar og og tað hevur fíggjarnetinum so játta at at játta at altso játta teimum hin parturim so hava okur ikki sæð tað sum kemur frá landsstýrin kemur sýnlivíst niðan í morgin og hvussu nógv er ásett har til korona líknandi tiltøk tað haviikki fingið at vitað enn í fíggjarnevndini men hægt sannlíkt so verður tað í hvussu verður nakað tí á fíggjarlógini sum er borið niðan er einki einki ávsett takk fyri hera formaður
ja so var tað ein viðmerking afturat
siristenberg gersuvæltakk fyri harara formaður ja eg haldi bara ttað tað er eit sindur fløkjasligt vi hestølunum tí tað stendur at at tørvurin er trettan og higartil er játtaðar átta og so er tørvur á sjey og soevi at aftur nevnt at tað er tvær milliónir við landamarki og so verðr verður tann endaliga umboðin sjey eg hopi tað r rætt skilt at tað er so kann formaðurn fíggjarnevndini siga nakað um um játtanin ellars generelt til kanningar restina av árinum um at rokna við við við tí smittutrýsti sum er nú at tað fer at halda tann játtanin sum sum elnars er latin í eykajáttan
eg rærdi joen
takk fyri harra formaður spyrjarin hugsar umeygrataa sumsum var til kanningar á langslikrússinum hvar ið hvursu skorið seks milliónir burturav so kann eg iki bata nú verhann týspunkt siga um tað fer at halda heilsumálaráðið hevur sagt tað kom út við eini vegleiðing um hvør tað er sum skal lata seg testa kund ikki komin út enn og áðrenn hon er komin út so kann eg ikki siga nakað um nakað um tað men tað er kanska okkurt sum bendir á at við tí smættitrýssunum sum er í dag at tað kanska fara at blíva játtaðar ella brúk fyri fleiri pengum til til testir á lainskikrhúsinum takk fyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biða um orðið orðaskiftið er enda vit fara at atkvøða í hesum málinum sum ein samd fíggjarnevnd hevur lagt fram álit í og tað er løgtsmál nummar sjeyogtretivu vit atkvøða nú ger so vælja so eru vit liðug at atkvøða málið í samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og ferð soleiðis samtykt til triðju viðgerð og vit hava eina aðru viðgerð eftir í dag og hon kemur nú tað er onnur viðgerð ar tingmáln nummar átta uppskot til løgtslóg um at keypa fast ogn í føroyum hvør biður um orðið ja khristian andreasen fær orðið
fyri heta hr uppskotið um løgting lóp at keypa fast ogn í føroyum sum rættarnevndini hevur viðgjørt og vit hava havt fund við kommunufelagið í mark so hevu ur smfesnevndina hjá fróðskaparsetrinum og landstýrismannin í umhvørvisvinnumálum og tinglýsingina og vit hava eisini tosað við løgmann og nevndin hevur verið bust við ein meiriluta og í minniluta og eg skal so lesa tað sum meirilutin sigur vit siga at tað er tørvur á reglum fyri nær útlendingar kunnu ogna sær fast á okkum í føroyum og tað tey flestu londini hava eisini reglur um tað føroyar erueitt lítið land og tí eiga avmarkingar at verða gjørdar fyri at tryggja at útlendingar sum ikki hava nakað tiknýt til føroyar ikki í og stóran mun kunnu keypa ognir in undir seg vit høvdu fyrr í ár undir viðgerðini av einum uppskot til samtyktar nakrar meglarafyritøkar nninn til hoyringar og tað er upplýsta at tað fara ikki nógvar handlar fram um árið hvar útlendingar keypa fastoknum í føroyum men at áhugin er vaksandi tað vil sia hetta er ikki ein stórur trupulleiki leiki í løtuni men vit siga at føroyar er við at gerast eitt kent ferðavinnu land og føroyar fáa eisini í aðra máta røðu í útheiminum so eisini á hesir orsøk kann áhugin hjá útlendingnum at keypa høsognum í føroyum far at gerast størri enn higartil tað at seta avmarkingar við sølu av ognum kann hava eina neiliga ávirkan á setrsamarknaðin tí eigur lóggávuvaldið at vísa varksemi við at seta slíkar avmarkingar men í hesum her førunum eru sakligar grundir fyri at seta nakrar avmarkingar fyri at fyribyrgja at føroyski cmarknaðurin sum er rættiliga lítil ikki verður skeiklaður orsakað av øktum útlendskum áhuga at keypa fast ogn uttan á viðkomandi útlendski skeyparin í saman við keypi hevur eitt ynski um at hava nakað serligt titnýt til føroyar

ber til at gera mun á føroyingum og øðrum donskum ríkisborgarum tó metu nevndina a paragaveitt í tvey uppskotunum eig nágreinas nærri og vit meta at tá tað kemur til feløg og aðrar løgfrøðiligar persónar so er bara tey sum hava høvuðssæt í føroyum sum kundu keypa í upskotim hjá landsstýrinum var vist hevði høvuðssæt í føroyum ella í øðrin partin av ríkinum so vit hava líkasum avmarkað møguleikar hjá hjá feløgum at keypa fastogn í føroyum hvar útlendingar eiga taðvilsiga at tey skuldu vera heimahoyrandi í tey hava heimstað í føroyum og vit nágreina uppskot viðeinu boytingaruppskoti sum sigur soleiðis fæ eitt persónur sum hevur fastan bústað í føroyum ella ávur hevur búð í føroyum gi sama lag fimm ár kann keypa fastogn uttan loyvi frá landstýrismanninum tað sama er galdan fyri persón við donskum kiborgarskapi sum hevur búð í øðrum parti av ríkinum samanlagt í fimm ár feløg ella annar løgfrinidið persónur sum hevur sítt høvuðssæt í føroyum kann keypa fastogn í føroyum uttan loyvi frá landsýrsmanninum og so eru r nakar aðrar konsekventbroytingar longur niðri og fyri at skera tað líkas sum út í papp hvat stendur her hirndiagnum tað er tað at treytin fyri at kunna keypa fastogn í føroyum er fyri tað fyrsta era viðkomandi fastan bústað í føroyum øll sum búgva í føroyum kunnu keypa fast okn

siga vit eisini at tey sum hava búð í øðrum partum av ríkinum í fimm ár og hava danskan ríkisborgarskap tey kunnu ikki keypa fastoknm í føroyum og tað er bara tað sum mann tað sum hann sigur við hsum her er tað at vit hava ikki loyvi til sambært reglunum á heimasinslógini at gera mun á ríkisborgarunum í føroyum og tað er tí vit siga tað og tað hevur verið itt snda á diskussiónm um tað at vit hava havt løgfrøðing frá fróðskapasetrinum sum hevur kanska ein aðra meining eg veit gott tað at tá tað kemur til vinnulig viðurskifti fiskivinnuna og sovíðari so kannmann gott seta krøvum at útlendingar ikki mugu luttaka í tíð m suvíðari men at at seta permanenta skipanir upp í altso í ikki vinnuligum viðurskiftum at gera mun millum persónar sum búgva í føroyum tá tað kemur til ríkisborgarar tað haldi eg er í hvussusver er klárt í stríði pakt ellivu heieiðslógini og tað heldur løgmansskistaan eisini og tað haldi eg at vit vit sklu ikki fara í holt við at lóggeva í svið ta lógina eg skilji heldur ikki hví i andstøðan og koyriso hart up ett her eisini tí at tað eru fleiri túsund føroyingar sum eiga at fasta okkum í danmark tí at púra vanligt finna vegin hjá føroynum at keypa fast okkum í danmark og tað eru ikki nógvir danskarar sum sum keypa okn í føroyum men eg haldi tað at tá ið vit nú gera hottum so tá vit nú tá ið vit hava rættindini hjá øðrum so eiga vit t hvussu ein missan mun at geva ta tað sama rættindið hjá okkum sjálvt um taðer t lítið land eg hali at ein ein nokk so løgin hálningur at hava útgangspunkt at vit kunna njóta øll rættindi alla aðrastaðni sum eingin skal gera sað hj okkum sjálvum tað er eitt sindur føroyskur serføroyskur hugsanaráttur haldi eg

higartil havt trupulleikar av at danir keypa upp ognir undirsøgd í føroyum tað er slet iki teirra náttúra og og tí halda ikki at tað er nnakar trupulleiki við at at danir og grønlendingar kunnu keypa frítt í føroyum líka sum vera sum vikann keypa frítt í teirra øki og tí tí taka vit ikki ikki undir við tí at avmarka tað soeista sum minnilutin sigur eitt annað sum minnilutin sigur tað er tað at mann skal ikki kunna at útlendingar iki kunnu keypa ogn í føroyum til útleiða

og har vil eg so siga tað at tað er nógv fortað nógv fáa krafti tailregulering og hon kemur helt ikki halda í praksis tí at útlendigur keypir einan vokkum hann sigur at búgvi í einum nú í ár næsta ár kso leigararna nú tað fáa vit ikki kontulera altso so hatta har er ikki ein ein ein reellur hatta sem ikki at t virka í praksis óðansaða um tað verður samtytta ella vit taka undirvið uppskotinum frá løgmanni við nøkrum heilt smáum nágreiningum hvar vit seta orðið ríkisborgaraskap inn í lógina heldur enn persónar og vit avmarka atgongdina hjá feløgum alsu í útlendsum eyðarskapi at keypa ognum í føroyum við at tey siga at tey skulu hava heimstað í føroyum ogtað er ikki nóg mikið at hava heimstað í hinpartin av ríkinum so har kanman siat vit vit diskronera millum ríkispartarnar tað var tað sum eg hevði at siga

ger sovælja takk fyri formaður j eg slet i ikki so ósamdur í í høvuðsi grundsjónarmiðjuni aftan fyrihetta uppskotið men kundi hugsað mær at spurt hvør tann prinsipielli munurin er millum ati vinnulívið kann hava ognarrætt í føroyskum viðurskiftum meðan meðan mann ikki kann tað tá ið tað kemur til fastogn hhví hví hví kann alivinnan ella útlendskur aliíleggjarar eiga í føroyskum vinnulívi og og útlendskur fiskivinnuíleggjarar eiga í føroyskum vinnulívi men ikki í íð fastum hvør er prinsipiell munurin takk fyri
kristian andreasen
tað er ein tað er ein nokk stórur prinsipielur munur tí at vit siga til dømis tað at útlendingar muga kki eiga meira enn fimmogjúgu prosent í føroysku fiskivinnuni og tað skal so útfassasteg í nøkur ár og tað vil siga tað at vit siga tað tey sum búgva í útlandinum tey kunnu tey kunnu ikki ogna sær meira enn viðs einum ognarpart í fiskivinnuni og tað er ein natúrlig avmarking men visu vit til dømis ímynda eina støðu hvar ein danir flytur til føroyar og býr í føroyum skattaskylda í føroyum sokun ikki nokk tunnum at keypa skip altso altso tig ik sjóst av lógin fungera oghvisi vit vistu vit gera eina eina diskrimonering her peint so koma vit direkt í stríð við tað tat vit gera mun á teimum sum búgva fast í føroyum tí at tað er ikki sama áramál galdandi fyri fara at diskimonera visu man býr í føroyum ogmanbýarðastaðnis so tá eru mar nógv nærri kjarnirni í paragavellivu heimaðslógini enn í tá mann tosar um vinnulug viðurskiftir kanmann gera serkliga avmarkingar og tað hevur tað heur altíð verið viðurkent at at vit føroyingar í vinnlóggávu kunnu kunna seta avmarkingav útlendingar sovíðari men ikki tá i tað draga se um vísborgarar sum hava bústað í føroyum teir skulu vit viðgera líka og tað eru eisini dómur sagd upp á tað tað er orsøkin
ja so er tað bjørt
samuelsen takk fyri altso eg haldi at útleggingarnar hjá kristin andreasen eru nokk so løgnar tí ati fyri tað fyrsta at hoyra fólkafloksmann standa so og siga so hart at danir hava sama rætt til at keypa ognir í føroyum uttan at skula biðja um loyvi tað tað ljóðar merktir mínum øðrum men tá ið hann so sigur at mann ikki lá at gera muna jamen í danmark er ein rúgva av almannaskipanum so víðari sum ikki sum føroyingar ikki uttan víðari tað er barast at flyta til danmarkar te gerast partur av tí tú kanst ikki uttan víðari flyta pensjónir ímillum tí so ræðiliga nógv viðurskifti har mann ikki kann tað so sigur hann tað at føroyingar kunnu keypa allastaðni verðini nei altso áland hevur reglur fyri hvør kann keypa har danir hava gjørt reglur fyri at týskari ikki kunnu keypa sjálvt um danir í partur av es tí eru fleiri lond sum hava gjørt ásetingar og føroyar eru so lítið land so so hví vil kristian andreasen ikki royna tað at mann um ikki annað skal spyrja landsstýrið fyrst visti mann einki tilknýti hevur til føroyar og knappliga fær hug at keypa eina rúgvu av hús í føroyum óansaman í dani ella týskari ella kinesari fyr tnnskara
kristian
takfyri hara formaður altso nú er taðikki soleiðinir at eg siga tað her tí at eg eg tað las um ein sorne sovornur undirdøvni í at at eg ljóði sum sambandskur ar og tað er tað er tað tað ið spyrjarin heldur ella hvat altso tað sum eg standi og siga her eg standi her og hugsi hvat stendur í heimaðsins lógini og eg óansað um eg eri sjálvstýrissinnaður ynski at yvirhalda dansins lógir og heta er einki við pensjónir at gera og so víðari sívíðari vit hava eina lóg sum sigur hvat hon sigur og vit kunna gott fyri mína y broytana og fara úr ríkinum og og alt tað tað er e einki tað at gera men eg vil gjarna hava atttað er í ordan av tingunum so leingi vit eru í ríkisfelagskapinum og tað er tað hvat tað snýr seg um takfyri ha formaður

hannesen gersvæl ja takk fyri harra formaður eg haldi at bæði løgmaður og meirilutin í rættarnevndini misskilir heimastýrislógina kristian andreasen vísti neftupp til at vit hava ein dómil sum sigur tað at ríkisborgarsum búgva í føroyum skul viðgera eins tað er rætt men í hesi førini fer mann nú at viðgera ríkisborgaris búgva í ymiskum pørtum ríkinum eins tað er ikki tað sum heimastýrislógin sigur
kristian andreasen
takk fyri formaður akturtøt veg ohannesen er j eisini løgfrøðingur so eg kann líka forkláranum hvat eg meinir við vistu vit nú at ímynda okkum tað at ein danskari hevur búð føroyum í trý ár og so flytur úr og so flytur í í hin partin arríkinum at hann siga hen búði tvey ári í hinum partnarríkinum so so býa han trí ár í føroyum hevur búð har og so flutt ræftur a so hevur tú gjørt munaðum tað tíðarskaðinhn búði í føroyum kann tena ikki so um rættindi sum sum vit hava tí tú knýtir e ein part av av treytunum fyri at fáa loyvi er at tú hevur búð her ella har í í minst fimm ára og tað skjótt tá gert tú ennriellan mun á føroyingum og dagnum og tað er tað sum eg meti heimaslóum ikki loyvur
ja so legði eg á okkum viðkast
um at við hesum hesum broytingum fer tað ikki at vera møguligt hjá útlendingum bara at koma her og keypa ognir í føroyum uttan nakrar forðingar tað haldi eg tey allarflestu tað gundvegði men eg eri eisini fegin um at at tað ikki er púra avskorið hjá einum útlendi at gera ein íløg í føroyum bara við tí treyt at hann skal søkja um loyv so hesa at mann hevur kontroll á at tað ikki blíva stórari strategiskara uppkeyp av heilum bygdum ella av øðrum ognum føroyum so eg haldi hetta her uppskotiði vendir øgiliga rættulátum takk fyri
kristian atr
takfyrha formaður ja eg hali tð er gott at halda fokusi á eitt uppskot hvat tað innia snýr seg um at er henda detaljan við við við dønum er fóral so óintersamt tað sum tað snýr seg um er at at binda upp fyri at útlending ar ikki koma inn og keypa her eg nýddi seg heilar bygdir serliga summarráðir og einki tyknahava til føroyar tað er tað sum er endamólti upskotunum og tað kemur uppskotið hvussu at tryggja eitta uppskoti er í tráð við aðrar lóggávu sum eg havi sæð aðrastaðnis millum annað danska lóggávu so so hetta er hetta e eitt kent fyribrirgv eisini eisni aðrastaðnis takfyr har formaður
ja síðani er tað brandur sandur
nei gersvæltakk fyri harra formaður tað er avgjørt upp á tíðina at vit fáa nakrar reglur viðvíkjandi hesin her at keypa fastovn í føroyum at útlendingar ikki kunnu sleppa strategiskt at at keypa stóra øki er upp í føroyum og nógva fastum tá ið tað so kemur til hettaher við spurninginum um innan fyri ríkisfelagsskapin altso eg tað ljóðar í mínari verð ljóðar tar lítið sindur lætt at siga hetta her við at atat mann jouridiskt heldur seg hava funnið eina paragraf í heimasýrislógini paragraf ellivu sum ødefinera tað at mann ger mun á á borgarunum í ríkinum vissi mann ásetti tað at at millum annað danskarar ikki hava lóg at keypa upp øheg kundi upp á einllanna máta til támt mær at mann fór eitt lítin sindur víðari og segði ati at hvat hevði verið hevði tað hevði tað verið so forborgið at at danir skuldu havt eitt

tað er seinsini at vit hava vit hava nakrar reglur at halda okkum til og vit v vit tosa um ríkisborgarar og heimasalagum sita at vit mugu ikki gera mun á ríkisborgarum hvørki her ella danir mugu helstikk gera mun á okkum ni í danmark og held ikki í grønlandi taðvil sig at tað er ein ein ein sum sigur tað at vit mugu ikki behandlast ymiskt tað er undantøk tá tað kemurtir vinnuligar lóggávu sum segði áni o svíðari men vissu vit fara nú í einum parti av ríkinum herner g sagd at gera ímóti tí og í móti tí sum stendr heimastalógini og eisini haldi eg ímóti í stríð við ta rættar praksis sum fyri liggur so so gera vit ein fótfeil og tað haviegiki hug til at gera tí at hvat er tað næsta so so altso mmeg mu esni innas tað at at vit vit sum føroyingar vit vithava nógv rættindi tá ið vit fara niður vit flyta bara adressu til danmarkar hava vit summur rættindir sum danskarar í danmark og tað sama við danskari tel føroyar so eg haldi ikki tað er rætt at fara at gera ein ein mun her serliga iki tá tað ikki er eitt nakað serligt trupulleiki í praksis
tahldí at vit slagda fast við tóskul so fyrilík fer eg famtain ja takk fyri síðani er tað næstu røðari nú var tað hervør pálsdóttir sum fær orðið geri væl
eg skal lesa upp álit hjá minnilutanum minnilutin sum er er sjálv siguri stenberg og ingilin didriksen strøm vit hava hesar viðmerkingar til málið hóast tað enn ikki eru ítøkilig mál um at fastognir eru seldar í stórum tali er áhugin vaksandi við gongdini á fíggjarmarknaðinum har bankar krevja negativar rentu og altjóða grundnar og ílegurpersónar keypa bústaðir og jarðarognir í ymsum londum upp undir seg kann hetta bara vind upp á seg lendið hjá okkum er avmarkað og føroyar eru viðbreknar og stórur partur av ognunum kann skjótt enda á útlendskum hondum tí føroyar eru í teir støðu at ríkir einstaklingar ella fyritøkur lættliga kunnu keypa upp heilar bygdir býlingar og yggjar um vit inda og ikki vit binda fyri tað kann elva til øgiliga keðiligar avleiðingar skuldu tað hent seg at fastognir jørð og annað gleppir av honduma okkara til útlendingar og ikki hava nakað tilknýti til føroyar og sum ongan áhuga hava í føroyum annað enn at hava býlir til summarhúsvirksemi og annað

at tað eru serføroysk hús og hús á útoyggjum ið eru serliga áhugaverd hjá útlendingum vaksandi áhugin fyri hesum húsum kann eisini vera við til at gera møguleikan hjá teimum hjá teimum fastbúgvandi á útoyggjum millum annað verri at ogna sær hús í síni heimbygd bústaðarneðin í føroyum er eisini stór og tí ger tað bústaðarneyðina størri um fasognir verða uppkeyptar til summarhúsvirksemi ella bmbvirksemi er beturi at vera fyrivarin enn eftir snarin og tí er eisini neyðugt at vit binda fyri í góðari tíð minnilutin tekur undir við at vit áseta reglur um hvør kann keypa fastogn í føroyum hetta hava vit eisini víst á fleiri ferðirnar í valskeiðnum vit meta tó at upprunaliga uppskotið frá landsstýrinum ikki bindur nóg væl fyri vit meta at tað rættast at tað einans er fólk sum hava fastan bústað í føroyum ella hava havt fastan bústað í føroyum í fimm ár og løgfrøðiligir persónar ella feløg ið hava heimstað í føroyum sum uttan loyvi kunnu ogna sær fastogn í føroyum líkir persónur ella felag ikki hesar treytir so skal tað sambært okkara broytingaruppskotum søkjas sum loyvi frá landsstýrismanninum vit hava eisini eitt uppskot sumeitt annað broytingarpso sum ingilin ditressen strøm fer at koma nærri inná um at persónar ella feløg ella løgfrøilig persónar sum ikki hava fastan bústað ela sum ikki hava nakað tilonýti til føroyar ikki skulu kunna ogna sær bústaðir í føroyum yvirhøvur vissu endamálið er at leiga út tí vit halda ikki at tað er rætt at útlendingar ella útlendsk feløg skulu kunna gera sær dalt av bústaðarnegðini í

tað er neyðugt at vit gera reglulig fyri reglur á hesum økinum og tá ið tað verður sagt at tað er ikki rætt at vit gera strangari reglar tí at føroyingar kunnu keypa upp keypa bústaðir aðrastaðni so kann mann ikki samanbera føroyar við øll heimsins lond tá vit samanbera føroyar við spania ella ella turka land so samanbera vit eitt øgiliga lítið land við øgiliga stór lond føroyar eru í teirri støðu at tað kann lættliga henda at ein stórur partur av okkara bústaðarmarknaður endar á ítlendskum hondum og tað mugu vit tryggja ikki hendir og vit gera eisini reglur fyri okkara land ikki fyri onnur lond vit kunnu ikki siga hvat ið londsins spania ella áland ella týtýskland ella turskalag hvørjar reglur tær skulu hava sínar fastognir men vit kunnu gera reglur um okkara egnu tá tað so verður sagt at at heimastýrislógin at tá tð simplten er ólógligt at gera mun á føroyingum og dønum sambært heimastýrislógini so er tað heldur ikki rætt í uppskotunum hjá landsstýrinum so kann løgmaður ikki ein gongd dansar embatsara kunna iki ein gongd siga at tað er so tey siga a tað er ivasamt um tað er í stríðvið men tær reglurnar sum vit seta við at d persónur í føroyum ella sum hevur búð í føroyum í fimm ár sum kann keypa upp uttan loyvi so er tað rættiliga generellar reglar sum øll sum hava øll sum líka tær treytirnar kunnu keypa upp føroyingar danir øll tey sum hava búð í føroyum í fimm ár tey kunnu lúka tær treytirna tað er ein rættiliga generell generell treyt sum vit seta og eg haldi eisinitað er viktigt at vit da allar tíð at halda fast í endamáliðvið uppskotinum at tryggja fólkið sum hava tilknýti til føroyar rættindi til føroyska fastognir og tú hevur ikki tilknýti til føroyar bara tí tú ert dani ella tí tú hevur danskan ríkisborgarskap tað er bara ikki sov tí mugu vit halda okkum til at vit gera reglur fyri okkara fólk og tey sum tryggja rættindi til tey takk fyri hara formaður
ja takk so e viðmerkingar bjarni hammer ta fyrstu geru
gýs væ ja takkfyr hara formaður ja eg púra samdur at tað virka sum um at eittanasta kannmann kalla tað fyri stórals vanwit mentað er líkamikið hvussu stórt tað er so blíva føroyar ikki størri allíkavæl at samanbera føroyar við kemputjóvi uttanfyri tað er púra púra púra burturvið og tað er uttan iva verið tðein tórur trupulleiki føroy at verða meiren meira populerar allastins runt allan heim og tað verður eittanast uppkeypt men okur hava eisini ein annan trupulleika í føroyum har sum eitlanastað eina rúgvu av føroyingum sum keypa upp úti á bygd uttan eitlanastað betala nakað til tann kommunukassan og eiga eina rúgvu av bústøðum og tað er faktiskt eisini í havn har sum ein eigari kanska hevur eina tjúgu tretivu bústaðir men tað er nokk at taka fatt í takk fyriha formaður
ja takk ger so væl har er
akk fyri ja eg eri samd við bjarni hammer tað er eg haldi tað er púra burturvið at samanbera tá tað kemur til fastognir reglur fyri fastogn at samanbera føroyar og londsins spania og sovíðari tað haldi eg púra burturvið og tí haldi atað er viktigt at vit seta reglur sum tryggja føroyingum rætt til føroyskar fastognir men tað tað merkin var túrviliga ikki at hetta hetta uppskotið loysir ikki tann trupulleikan at eg eiru eisini ríkja føroyingar sum keypa upp und seg kanska serliga nú tá tað verður løgd negativ renta innistandandi so vil mann gera íløgur í bústaðarmarknaðin og tað er ein kempisosialur trupulleiki í føroyum at tað eru summi ríkfólk sum keypa inn um seg

tanarenatigvur sum fær ena viðmerking ger so væl takk fyri formaðurin og takk fyri kil hervur poulsóttirfy eina góða røðu eg kundi hugsað mær at spurt til spurningin hetta er við at landsstýrismaðurin skal geva loyvi altso út frá hvørjum kriterium ella hvørjum grundarlagi skal landsstýrismaðurin geva loyvi er tað er taðsystkinabørnini hjá sær ella er tað forfedurin ella er tað púra fríktt ella ella hvussu skal landsstýrismaðurin tá hann umsitir hetta her hesi vælsignaðu loyvini ella undantøkini hvussu skal hann fyri halda seg takk fyri
ja takk ger so væl har
býrpostóttur takk fyri tað er nevliga so at tá mann ger verður heimhildir til landsstýrismann so er øeiliga viktigt at tað er nokk so knívskornar at tað verður lagt at mann hvussu eg gevur rútfek fyri hvat tð er mann ynskir sær at heimildin verðr brúkt til og tað haldi eg eisini mann ger nokk so væl í hesum uppskotinum hóast alt at mann mann setir ásetingar sum at hava tilknýti til føroyar tað er einein áseting sum mann skal lúka mann setir eisini nei man nevna eisin hettaher við hvørti tað eru øgiliga nógvir útlendingar sum hav keypt í einum stað og so víðari at tað kann spæla inn til at mann ikki gevur loyvi men annars haldi eg at uppskotið er rættiliga opið at tað ikki er eitt øgiliga avmarkandi uppskot og tað haldi eg ein veikleiki í uppskotinum takk fyri
ja takk næstur at røða verður ingilín didrizholstrøm ger so væl
takk fyri harrar formaður eg fari at byrja við at lesa tann síðsta partin av álitunum hjá okkum í minnilutanum í rættarnevndini eg sjálv sigur stenberg og hervør polstóttir

í verandi uppskoti kann landssýrismaðurin geva loyvi til at eitt felag ella løgfrøðiligur persónur sum ikki hevur høvuðssætið í føroyum kann keypa fastogn fyritreytin er at virksemið sum verður rikið í føroyum samsvarar við virksemi sum verður rikið í útlondunum ella í heimstaðnum tað vil siga at fyritøkur sum hhava sæti í øðrum londum kunnu keypa fastognir í føroyum við tí fyri eygað at leiga út sostatt so forðar uppskotið ikki stórum útlendskum íbúðarspekulantum eitt nú nógv umrødda kapitalfundin blakstovn at keypa seg inn og eiga meginpartin av leiðumarknaðinum í føroyum minnilutin mælir tí staðiliga til at landsstýrismaðurin ikki skal kunna geva feløgum og løgfrøðiligum persónum loyvi til at keypa fastogn tá endamálið er útleiðan tað sama ger seg galdandi fyri einstaklingar uttan tilknýti til føroyar sum vilja keypa fastogn við tí fyri eyga at leiga út ja í broytingaruppskotini tey snúgva seg so um at tað er í paragraf tvey stykki eitt og tvey har sum mann fer inn og mann sigur at at persónarnir sum ikki eru fevndir av paragraf eitt tað vilt siga sum ikki hava havt fastan bústað í føroyum ella hava búð í føroyum í samanlagt fimm ár og tí kann keyp kann søkja um loyvi frá landsstýrismanninum at teyikki kunnu søkja um loyvi frá landsstýrismanninum um endamálið við teirra virksemi í føroyum er útleiðan og tað sama verður galdandi í stykki tvey í stykki tvey í paragraffini har sum tað sama ger seg galdandi fyri einstakar persónar

ja sum heild so haldi eg at tað er gott at vit nú fáa eina lóg sum avmarkar hvør kann keypa fast ogn í føroyum tað haldi eg at løgmaður skal hava rós fyri men eftir mínum tykki og eisini restini av javnaðarflokkinum so eru nakrir manglar í uppskotinum vit halda at tað er for tilvildarligt at tað verða upp til landsstýrismannin at geva loyvi ella ikki geva loyvi eitt nú til útlendskar spekulantar at keypa føroyskar ognir og tí mæla vit til at tað verður broytt nú eisini saman við hinum broytingaruppskotunum til aðru viðgerð so uppskotið bindur ordiliga fyri og faktiskt hani tí endamálinum sum mann hevur sett tað út í verðina fyri í uppskotinum verður so eisini gjørt gjørligt hjá dønum sum eru búsitandi uttan fyri føroyar at keypa fastogn í føroyum og tað hevur verið snakkað eitt sindur um at har er ella kjakast eit sindur um tað av teimum sum hava havt orðið fyrr í dag og í upprunuuppskotinum har stendur faktiskt at tað møguliga møguliga er í stríð við heimastýrislógina at seta slíkar avmarkingar men tað eru so nógv viðurskiftir sum eru ymisk og so nógv rættindi sum mann hevur sum eru ymisk alt eftir um mann býr í føroyum ella um mann býr í danmark soleiðis soleiðis er tað tað tað ger seg galdandi í øgiliga nógvum førum so ein lóg sum hendan burdi ikki verið ein forðing í í mun til

hog tað stendur so eisini kann mann nevna í teimum serligu viðmerkingunum í uppskotunum at sum meginregla so verður loyvi givið til útlendingar og sostatt eisini danir um teir hava fyri eyga at búseta seg fast í føroyum vera partur av einum bygdarsamfelagi búgva fæst og saman við sínari familju ella hvat tað nú skal vera tí sjálvandi so eru danir eins og aðrar útlendingar sum fáa uppihaldsloyvi her vælkomnir at búseta seg í føroyum men uppskotið má ikki tryggja við lóg at danir kunnu uppkeypa so nógvar ognir sum tey vilja uttan at hava tilknýti til føroya og kanska eisini við tí fyri eyga a leiga út

fólkið í føroyum skal hava rætt til eitt trygt heim og visu vit lata upp fyri útlendskum borgarum og fyritøkum so er tað lætt hjá hesum at gera sær dælt av tí bústaðarneðini sum er í føroyum í dag og tey kunnu fáa vinning burturúr at tað er so trupult hjá vanligum føroyingum at fáa sær ein bústað og tað vilja vit ikki hava tað evar saktanst eisini tí at mann hevur at mann hevur lagt hetta uppskotið fram fyri løgtingið tí at vist tað hendir ati ein rúgva av útlendskum spekulantum koma inn á í føroyum so kann tað jú skeikla mynstrini enn meira enn tey enn tey eru í dag har tað í forvegin er so trupult at at ja at festa bygv her í føroyum tí hugsi eg at hesi her broytingaruppskotini sum koma frá minnilutanum tey binda betri upp fyri og eg vil tí sjálvandi mæla løgtinginum til at at samtykkja tey saman við uppskotinum tí eg hugsi at tað faktiskt hevði gjørt uppskotið betri og tann tí endamálinum sum stendur í upprunauppskotinum at tryggja at ognir í føroyum ikki verða uppkettar av fólki og fyritøkum sum ikki hava nakað tilknýti ella nakran áhuga í føroyum annað enn kanska at leiga út takk fyri harra formaður
ja takk sor a viðmerkingar johannes joensen tað fyrsta ger so væl
takk hra formaður ja sum ingilin ditrisen strøm eisini lýsa so vilja ikki hava spekulatiónina útlendska spekulatión í føroyum á bústaðarmarknaðinum og tað er gott at mann mann hevu reglur nú og fær reglur skipaðer soleiðis at at fastaogn skal keypast av helst føroyingum ella hvussu i vit skulu hava ræði av tí eg ætlaði bara at vita hvat ingilin ditissen strøm heldur um tað at landsstýrismaðrin skal umseta øki sjálvandi ið vit tskal hava loyvi og kundu hugsa sær hugsaðu mær at vita um hvussu henda loyviskipanin skal fungera og hvør skal hvusu man skal umsita hesa loyviskipanina takk fyri
ja takk gert tú væl ingilín
takk fyri harra formaður ja tað eru nakrar reglur fyri hvussu og nær loyvini skulu gevast t er eisini ásett í teimum serligu viðmerkingunum hvat meginreglan skal vera men men tað verður so endaliga upp til landsstýrismannin at taka søgu til um loyvi skal gevast ella ikki og tað haldi eg er for tilvildarligt tá tað snýr seg um nakað so skrápuligt faktiskt í dag hjá okkum sum eru so stórari neyð sum bústaðarmynstrini nú so har haldi at vit eiga at binda at binda heilt fyri
takk fyri harra formaður ja takk sor eta járgun mikkelsen sum fær evr viðmerkin
ger s vælharra formaðu eg haldi at hetta kjakið h verið nokk so einsýut serliga frá teimum sumvilja forða fyri at útlendingar keypa eina ogn í føroyum kundi hugsa mær spurt ingilin didriksen strøm um hon ongan fyrimun sær í at ein útlendingur er kanska keypi eini hús í føroyum altso kunditil dømis hugsast at ein ríkur amerikanari ella týskari sveisari ella onkur heilt annar dámdi so væl í føroyum at hann valdi at keypa sær ein hús og var ein av ein partur av árinum her í føroyum og kundi kanska blíva inspireraður til at skapt arbeiðspláss bygt íbúð til og skaffa okkum loyst trupulleikarn við íbúðarneyði og so víðari selt íbúð til føroyingar fíjarda e er ikki ein rúgva av øgiliga positivu tingum sum kundu hent vistu tað komu fólk sum høvdu møguleikar til at gjørt aðrar íløgur í føroyum sum kundi gagna okkum øllum
ja takk ger so væl ingil
ygisenstreymjú men nú er altso alt hetta her uppskoti í eitt uppskot sum skal forða fyri ella í øllum førum avmarka teir útdingarnir sum skulu uppkeypa fastogn í føroyum og tað gangi úti frá í øllum førum í mun til meirilutaálitið har sumformaðurin ella tingbókformaðurin í fólkaflokkinum er partur av meirilutanum at mann so tekur undir við við málinum men eg haldi meira nágreiniliga tað sum jákun mikkelsen meinar við tað er hetta við ati ein útlendingurh koma til føroya og keypa ein bústað jú altso tað kann hannog han kann eisini aftan á hesi broytingaruppskotini gera akkurát tað men so skal tað vera tí hann ynskir at búgva í føroyum tað síggi eg ongan trupulleika við visi mann hevur uppijaldsloyvi vil vera partur av bygdarsamfelagnum í føroyum og vera partur av tí sum vit menna og skapa her við okkara mentanar við øllum øðrum her í føroyum so síggi eg ongan trupulleika at ein útlendingur eisini kann vera partur av tí slett ikki men eg haldi ikki at tá tað kemur til okkara bústaðarmynstur sum er so skreipulig at mann skal fara inn og ja broyta nakrar ásetingar so at ella ikki broyt nakarð sum men men lat tað vera við at gera nakrar avmarkingar har tí at eg haldi at tað er kanska tað sum er allarviktigasta at mann forðar fyri tí
ja takk fyri helgið av og saman
herur sí vhal harfarmar nú nevnir ynskis tramenter við at sær munir millum føroyingar og ella føroyingar og aðrar ríkisborgarar og nevnir at tað eru dømi um at tað ikki líka íí ymsastaðni í ríkinum og tað ber sjó um tað til at siga til dømis hava eina bústaðarskildu inni teymannlómis innan fyri fiskinlóggávumi vitt skal hava fiskiloyvi so skal tú búgva í føroyum men so rakar tú eisini føroyingar sum búgva aðrastaðni í ríkinum so vilst vit gera htta vit gera tað at tú skalt búgva í føroyirkuar keypa í hjena fastodn so merkir tað at ein føroyingur sum búsett seg í danmark ena stutta fí til dømis ikki kann keypa okkum í føroyum og o so var takkum støðugt er tað tama vil
ja takk ger so væl ingil
takk fyri altso eg haldi nú blívur takið blívur kanska eitt sindurinnvikla men eg haldi faktisk at er rættiliga simpilt tey fólkini sumføroyingar sum búgva aðrastaðni í í tí danska ríkinum kunnu saktans og meginreglan er at tey eisini fáa loyvi at keypa sær ein bústað í føroyum tað sum vit tað sum mann vil avmarka tað er tað at okkara bústaðarmynstur verður skeiklað av atat útlendingar koma og keypa upp fastognir tað er tað sum mann vil avmarka visti mann vil avmarka tað so haldi at mann átti at tikið hesi broytingaruppskotini við vist mann ikki vil avmarka tað so skal mann ikki taka tey við men eg gaggi út frá at tað er tað sum vit vilja vinsumu uppskotinum tað er at avmarka at bústaður var verða keyptur upp soleiðisi na at tað verður svaraði hjá tí føroyska borgaranum at fáa ein tryggan bústað í føroyum tað gangi út frá og tí vildi eg mett at hesi broytingarpskotini vóru passandi til at røkja júst tað endamálið takk fyri hra formaður
ja takk so rtað rutt svang sum fær orðið ger so væl
takk fyri harra formaður vit viðgera eitt uppskot frá løgmanni sum snýr seg um at avmarka møguleikan hjá útlendingum at keypa fast ogn í føroyum eftir onnur viðgerð so aftaná orðaskifti skulu vit atkvøða í hesum málinum

grønlendingar og føroyingar eru sum so javntstillaðir sjálvandi treytað av at mann hevur bústað í føroyum meðan minnilutin vil at tað skal avmarka avmarkast til føroyingar og sjálvandi er spurningurin um heimastýrislógina tikin uppí her annars hava vit eina grein í heimastýrislógina sum heimiðlar at mann setir eina nevnd at tulka ivamál so tað kundi mann hóskandi brúkt í hesum førinum tað er ongantíð brúkt í søguni enn tað er soleiðis at vit hava ikki umboð í nevndini so vit eru prísgevin givin grundgevingarnar hjá minniluta og meiriluta í álitinum og tað skal sigast at vit í framsókn vóru upprunaliga eitt sindur ivasom um hetta málið og tað er ikki tí at vit halda tað er fínasta lagi at útlendingar keypa upp fastogn í føroyum tvørturímóti men vit hava í skrivandi stund ella tá hetta her uppskotið upprunaliga kom hava vit ikki ítøkiliga orsøk til at halda at útlendingar eru í ferð við at keypa fast ogn upp í føroyum so spurningurin er um vit reelt hava ein trupulleika á hesum økinum í løtuni men sjálvandi gongdin kann skjótt venda og í so máta gevur tað meining at mann fyribyrgir hinvegin nú er støða nú er øgiliga nógv trýst á bústaðarmarknaðin um alt landið men fyri nøkrum árum síðani kundi tað kanska vera loysnin at tað var ein útlendskur keypari sum var áhugaður í at keypa eini hús á onkrari onkrum staði í føroyum har sum føroyingar annars ikki eru áhugaðir at keypa og tað kann vera redningurin fyri ein húsaeigara sum virkliga ynskir at sleppa sær av við húsini og tí havi eg onkuntíð spælt við tankarm jamen skuldi tað kanska verið upp til kommunurnar sjálvar skuldi mann gevið kommununum heimild til sjálvar at avgera hvørt útlendingar skulu kunna keypa ella ikki eg ímyndi mær at áhugin at keypa hjá útlendingum er størri mykinesi enn hann er nei nú skal ikki fornerma nakran men at tað eru onnur støð í føroyum har sum áhugin ikki er so stórir og tí kundi tað kanska verið vissi tað til felduvís varan útlendingur sum var áhugaður at keypa átað meira loysti ein trupulleika enn skapti ein trupulleika vit vita jú at reelli trupulleikin í føroyum í løtuni er tann at føroyingar keypa upp so verður tosað um hettaher við feløgum og blakkstovn sum er komið í øgiliga ringt orð í danmark verður brúkt sum eitt keksempil men soleiðis sum eg skilji hetta uppskotið so er tað einki í hesari lógini sum forðar blakkstovn í at gera eina undirdeild í føroyum og egentiliga byrja virksemið í føroyum nú haldi eg at blakkstovn hevur brúkt ella misbrúkt nakrar ásetingar ella lógarásetingar á danska bústaðarmarknaðinum sum ikki eru her í føroyum so tað er ikki vist at tað hevði verið so intesant hjá blakstovn at komið til føroyar hinvegin intil fyri nýliga hevur áhugin hjá føroyingum føroyskum feløgum at byggja leiguíbúðir verið sera sera lítil tíbetur sær tað út til at verða broytt soleiðis at tað eru føroysk feløg sum í dag gera íløgur í leigu bústaðir men í prinsippinum í fall vit ikki høvdu nøkur føroysk feløg so kundi tað verið hugsandi at eitt útlendsk felag kundi loyst tann trupulleikan í føroyum og vit hava eitt rættiliga nýtt dømi inni í runavík hjá einum tjóðveldisborgarstjóra sum eg veit ikki um avtalan er gjørd men í hvussu her hevur ætlanir saman við einum útlendskum felag at byggja leiðuíbúðir í runavík og møguliga er tað einasti máti sum mann kann fáa leiðuíbúðir í runavík eg veit tað

hesin her juridiska altso eg eg má siga eg haldi at vissmann vil binda um heilan fingur og forða útlendingum í at keypa upp fastogn í føroyum so gevur tað ikki meining í mínari verð at vit ikki útihýsa dønum og grønlendingum eisini eg ímyndi mær at at millum teir útlendingar sum hava hug at keypa í føroyum eru nógvir danir so tað gevur slett ikki meining í mínari verð at seta só eina sovorna lóg í gildi og útihýsa ella ikki útihýsa dønum og grønlendingum onkur hevur sagt at ein politikari vil heldur gera nakað skeivt enn einki at gera tí ein politikari sum einki ger verður á veljaranum mettur sum nyttusleysur og og tað er av tí orsøk at vit hava nokk so nógva symbolska lóggávu burkaforboði var eitt dømi um tað ein flokkur helt tað vera altavgerandi at vit fingu eina lóggávu í føroyum sum forðaði fyri at mann gekk í burka í føroyum óansæð at tað ikki var eitt menniskja í søguni sum nakrantíð hevur verið í burka í føroyum og og eg skal ikki siga hetta her uppskotið er akkurát tað sama men eg haldi at tað luktar eitt sindur av at vit hava øgiliga lætt at gera útlendingar til syndabukkar í sum ein part av bústaðarneyðini meðan vit ikki hava so lætt við at fara eftir føroyingum sum keypa upp í massavís og nú bleiv sagt á bygt og tað er rætt at tað eru nógvir føroyingar eg eri ein av teimum sum eiga eitt hús á bygd sum eg ikki búgvi í men í veruleikanum er tað eisini øgiliga nógv fólk sum eiga hús og íbúðir og fleiri her í havnini tí at tað verður brúkt sum ein íløga ein ein orsøk til tað eg negativa rentan at tað at tað loysar seg betur at gera íløgur í fastogn so vistu vit veruliga vildu loyst trupulleikan so er tað kanska onkur aðrastaðni vit skulu fara til verka sum sagt vóru vit ivasom haldu faktiskt vit atkvøddu ímótir fyrstu ferð tjóðveldi legði hetta uppskotið fram tey vóru ræðuliga óð við okkum haldi onkur men tað var ikki tingfólk men eg haldi at tað erið nokk so nógv sum ella tað var onkur sum skerdi skurdi okkum sum landasvíkjara á facebook so eg veit sum vit tora annað enn at makka rætt nú atkvøða fyri hesum uppskotnum men eg eri har at vissi mann skal atkvøða fyri hesum uppskotinum so fari eg at atkvøða fyri broytingaruppskotinum hjá minnilutanum og tað vænti eg altso at eg fari í hesum førinum
ja takk so ru tar viðmerkingar edva jacobsen ger so væl
urð ja nú lýsti rutt vang sínar tankar í hesum her men eg haldi sjálv ati broytingaropskotinð hjá vinnulundnum vit vit eru ella man gongur í ófatiliga smáan skóm um mann hevur spent seg bæði við reim og selar fyri at líkasum at úti lukka nøkur ting sum vit eru ófatiliga góð til at gera sjálv og eg haldi frælsið hjá okkum at vit vit kunn kanska hugsa urundan um okkum inni her og aðrastaðni hvar vit hava púra opið og og sita g hygja á netinu argvuliga løt og keypa okkum hús niðri á hvørjum tangum og og so eiga vit eisini rættiliga nógv mann kundi kanska hugt bara rundan um seg og begynt hjá sær sjálvum at mann eigur hús bæði her og har bæði havnini úti á bygd og kanska kanska eisini í danmark og tað frælsið sum vit hava tað skulu vit líkasum binda samanum nei eg haldi ikki at onnur skulu hava tær inni hjá okkum sjálvt um vit eru í ríkisfelaskapin men vit geraongrar tankar um at skulda fara til
ja takk so er tað ruth
s fær orðið aftur ger s væl takk fyri eg áhugavert eg kann ikki lata vera við at arga eitt sindur og hugsa um nú má gjørt nokk nógv um hesar privatu støðuni hjá jenis a rana og hansara koppsetingarstøðu í mun til koppsetingarpolitikkin hjá landsstýrinum tað kundi kanska verið áhugavert at funnið útav hvussu nógv av teimum sum í dag samsínuvís trýogtretivu sum á fara at atkvøða fyri at føroyingar nei at útlendingar ikki sleppa at eiga fastogn í føroyum eiga fastogn í øðrum londum altso tað er ikki ein óviðkomandi spurningur takk fyri
ja takk so er tað
vil hava eina viðmerki og søta trýss av knappum ja takk fyri henni mann skal svara upp á tann spurningin sum sum ruttvang setur men eg eigi so ikki nakra fastogn í nøkrum øðrum landi enn í føroyum men altso annars eri eg púra samd við rutt í at ella ruttvang í at uppskotið ikki heilt tænir sínum endamáli uttan í sær bæði broytingaruppskotini og og taði tí at mann ikki avmarkar nóg væl hvussu mann endiliga vil avmarka at bústaðarmønstrið hjá okkum skal vera skeiklað ruttván kom eisini inn á at ein av teimum áðastu mátunum til at fáa fleiri bústaðir er við at útlendsk koma inn at byggja tað haldi eg ikki er heilt rætt har fara eisini at vísa teir broytingarnar sum verða gjørdar í bústøðum sum eftir mínum tykki eisini skeiklaðu tað almenna bústaðarfelagið hjá okkum meira so at tey ikki fingu líka góðan møguleika at byggja sum tey høvdu framman
takk fyri harra formaður jatakk so fær rutt vang orðið aftur ger so væl
takk fyri ja ingilín ditricsen strøm og eg sjálv eri slettis ósamdar í nakað tí sum hon honsegði nei orsøkin til altso eg billi mær bara inn at tá ið borgarstjórin í runavík eru farin eftir einum útlendskum felag so giti eg bara men eg án ikki um eg havi rætt í tí at hann kanska hevur roynt við føroyskum feløgum uttan eynnu og tí er farin av landinum fyri at finna loysnir eg eg skuldi verið sera sera fegin um tað hevði eydnast borgarstjóranum í runavík at fingið nakrar leiðu íbúðir á staðnum við við føroyskum feløgum eingin ivi skal vera um tað
takk fyri ja takk næsta røða verður aksel villansen í
hheta ereitt uppskot sum vit í javnaðarflokkium ynsktu vælkomið frá løgmanni um at avmarka møguleikarnar hjá útlendingum keypa fasta ogn í føroyum tí meðan vit í nógv harrans ár hava livað hvussu taað soleiðis í friður í føroyum so hevur eini ferðavinna tyki seg upp í føroyum og tað hevur víst seg at hóast tað siga stóri trupulleikin enn men at tað hevr verið vaksandi áhugi frá útlendingum keypa fasta ogn í føroyum og tá vit eru eitt lítið samfelag og hava lítið á lendi so kann tað veruligani avskepla føroyska bústaðarmarknaðin um áhugin uttan uttan fyri landoddarnar at keypa fastogn í føroyum verið vaksandi og fólk veruliga a kepa fast oknm í føroyum sum vit hava sæð í eina ávísan mun uppskotið er so deilt upp í í nakrar partar so útgavðspunkt so er tað øll sum hava sum øll sum búgva í føroyum ella hava búð í danska kongsríkinum í fimm ár og hava danskan heimarætt la danskan stardsborgaraskap kunnu keypa fasta ogn í onnur tey kunnu bara søkja kunnu kunnu søkja um at keypa og fáa tey loyvi frá landstýrsmannim sum kundu keypa ogn í føroyum sum taka tann partin fyrst so halda vit í javnaðarflokkinum ati ati at avmarki sum átti at eraeitsindur øðrvísi vit hav eit inur broytingarupskot í rættarnevndini har vit siga tað at tað bara er galdandi fyri fólk sum summ búgva í føroyum ella hava búð í føroyum í fimm ár ikki í danska ríkinum og orsøkini til tað er at st taka argument sum dømis edvar jacobsen var ini á kvat í áðni ja men við føroyingar at hava møgulika at keypa summarhús í danmark alt gott um tað men tað er ikki okkara trupulleiki um føroyra at keypa summarhús danmark eda ikki tað er visti er ein trupulleiki i sour in trupulleiki hjá danmark tá tey sum skipa teirra lóggávu sta ikk sgja túsum ein trupulleika so er tað ókey men tað e hein not nættan stórur munur á skul vit taka føroyar í danmark í danmark búgva á leið fimm komma átta milliónir fólk vistu trýoghálvtrýss túsund føroyigar at leypa at keypa summarhús í danmark so er tað fimm milliónir og átta keypa eina fastaoknum í danmark tað avskeplar ikki danska marknaðin men í føroyum eru vit trýoghálvtrýss túsund fólk vistu danskar slep at keypa í føroyum so veruta iki trýoghálvtrýss túsund fólk men m fimm milliónir og átta hundrað og í føroyum tað kann veruligani avskepla føroyskar bústaðarmarknaðin tí er ta rættiliga stórur munur á og tí halda vit roynt út frá at hava góðan og væl skipaða bústaðarmarknað at tað er bara føroyingar sum kulu keypa fast á oknu í føroyum sum útgavðspunkt og tey sum hava tilknýtt til føroyar annars roynt løgfrøðisliga t mann vísir til heimastýrislógina og ein dóm frá jnhundrðog trýogfýrs so e eri ikki samdur í tí tulkingina tí dóminum eg haldi e rætiliga vandamikið kós sum bæði løgmansskrivstovan og løgtingið nú fer við at stramma heimastýrislógina meira enn hvat sadrarðs lógin veruligan sigur tann dómurin tekur útgavðstøði í einum donskum lækna sum koma til føroyar at arbeiða og hann kmur so sigur hann nú eri fevndir at skattareglunm í føroyum meðan taks sigur nei har sigur dómurin so jú tá hann er í føroyum búgvahandi búsilanir í føroyum sum hava somu rættindi í føroyum sum ein føroyingur tí tað sigur heimastýrislógin tað er rætt tá ið vit fita til danmarkar fáa somu rættini sum danskarar at danskar of hitalar føroyar fóa somu rættind sum føroyingar í føroyum men tá leingi ii er flutt so hava ikki sey rættindini øh visku vit taka dømur nú um aðra lóggávu so hava vit til dømis samhaldsfasta har tað e ikki bara fólk sum búgva í føroyu sum fáa útgjald samhaldsfasta fólk um hava búða í føroyum og flyta til danmarkar eitt nú tey hava eisini rætt til útgjald samhaldsfasta men eingin sigur tað at vit hágera mun á teimum sum búgva í danmark sum hava búð í føroyum og restina av dandskáranum tað gera vit sjálvandi ikki tað sama er galdandi í fólkapensjón vi tey búðu í føroyum flyta til danmarkar skuldu rættí at fáa ein part a fólkapensjónini úr føroyum tað saman við einum sum búði í danmark hava tit til føroyar hannhevu æt at fáa ein part av fólkapensjónini úr danmark tað ker mar ikki mun á fólki tá tað kemur millum annað at koyra lata grundstykkir út sum gera bæði føroyskar kommunur og danskar kommunur onkuntíðer eitt bústaðarkrav og onkuntíð ertað tilknýt til kommununa fyriat

so eg haldi at har er ein skeiv tulking og so mi i skeiv tulking at at eg havi besta hugin sjálvtum g at eg aætlaði t atkvøt fr uppskotnm atkøð ímóti í upskotinum so vit taka at binda okkum til til aðrar lóggávur framyvir við at leggja á tað ta útleggikirguna út og egeri púra samdur við lektaranum í løgfrøði á fróðskaparsetri føroya sum sigur at tað ikki soleiðis tann dómurin skal tulkast tá tað kemur til tann vinnuliga partin so kunnu útlendskar vinnufyritøkur ikki keypa ognir í føroyum tað tekur javnaðaflokum undir við men so verður sagt at mann kann søkja um undandalsloyvi frá landsstýrinum og har er eitt kriteriu tað er visti tann bygningurin ella ta sum man keypir skal brúkast vinnuligan virksemiðsom famm á loyvi tað er eisini í lagi so útgaðspunkt visti mann keypir ein ein virkisbygning tað kann vera flakavirki ella ein skrivstovubygning sumskal brúkast til virksemi hjá felagnum so er at hava vit ikkinkrar trupulleikar við mann kanna tað og færa undandals men so kann tað vera feløg sum hava sum sítt virksemi at keypa ella byggja ognir talaga út í sínnum heimlandi í spanian í danmark ella eftir kina hvar tað skuldi verið o vissu tey fáa loyvi í føroyum at keypa ognir upp til útleiðan so er so hav gikki bundir fyri og tí er eit broytingaruppskot frá andstøðuni í rættarnevndini at nadsrman kann ikki geva loyvi um endamálið við at keypa er at leiga upp og tað halda vit vera neyðugt at gera men virksemið er eitt annað til dømis eitt fakavirki ella ein skrivstovubygning ela hvat tað kundi verið so er lagi man keypir ein bygning til tað virksemið sum hann rekur øhsum sagt sjálvtum vit halda ateg manglar uppskotinum al taðikki bindur nóg væl fyri so hevði eg sjálvur og javnaðarfloku ætla sær at atkvøtt fyri í uppskotinum tá teð kom niðan tí tað er hóast ta eat framstig men sum søðan er í løtuni við at t tulkingin má seta inn í her eitt el tað politiskt vil eg siga at at at danir skuldu hava somu rættin hjá postoknum í føroyum sum føroyum sum føroyingar politiskt men tá mann ongi tað upp í heimastýrislógina so kunn vit eisini framyvir binda o løgtingi niður hvussuvit kunu lóggeva í føroyum og har vit siga at danskarar grønlendara hava somu rætt rættindi í føroyum eiftr lóggávu sum føroyingar tí tað er ikki tað sum heimastýrarin sigur tí vænti eg tíverri harra formaður at eg fari atatveða ímóti hesum uppskotunum takk fyri
ja takk so vitmerkir garðin tað verður bjørt samu sær tann fyrsta
tú gert so væl takk fyri tað eygleiða fegin um røðuna hjá akstralegi hannesen tí at eg eri sjálv øðan nógv har at hetta er ein bati og eg haldi eisini broytingaruppskotið frá samgonguliminum bøta um uppskotið men eg haldi nett upp handa tulkingin tí tað er øgiliga álvarsamt hvat vit sum løgting velja at tulka í mun tili sekur enn tíggju í heimasíðuóknum sum víst ver verður á og eg kann gott hugsa um at akvavíða hann sær brúkar ein minutt afturat til at javnføra við um tað skal tulka so sum christian andreasen og samgongumarlutin sigur hvat fyri avlangan tey so havt við allar aðrar skipanir sum eru ymiskar í føroyum og í danmark har eru óteljandi tað er so at flytur ein føroyingur í danmarkar so fær hann full rættindi sum dans flytur hann danskar til føroyar fær hann full rættindi sum føroyingar men annars kunnu vit ikki so hesa uppá krúss og tvær luttaka í teimum ymisku skipanum í londunum takk fyri
ja
tak gersvælaseval johansen ja eg veit ikki hvat ið kunnu koma til men vsu vit visu vit nú samtykkja hetta her so tað liggur við teimum orðingum at vit e bundin av heimastýrislógini at geva dønunum og grønlendisgum nøkrur rættindi í føroyum sum føroyingar hava so kann tað øeilia gott binda okkum í aðrari lóggávu sum støðan hevur verið fram til dagin í dag nú havi eg sjálvur búði í danmark tað e las tað er flutt til danmark at fektiskur rættindi í danmark g tann dagin í flut heimak til føroyar so misti eg rættindin í danmark og tað er soleiðis heimasýraslógin skal tulkast tað er eisini tað sum r dómurin jhndanr trýogfýrs sigur tá mann dansku lækni t ið mann fluttu til føroyar so fekk hann tey rættindini í føroyum ikki áðrenn og heldr ikki aftan ávar futur av landinum aftur htá mann fórat tulka tað víðari so so eri ettsindur bangin og halda era eí skeiv tulking

sfar eina viðmerking ger su væl takk fyri harra formaður nevndi aksevi johannesen ta viðmerkji sum eg havt áðrenn og og um hetta her skal fara ag avskepla nakað um vit halda okkum innan fyri at mann kann keypa ogn hjá sær hvørjum øðrum inni í ríkinum og at tað ikki ávirkar tí vit eru su nógv minni og tað eru heilt aðrar avbjóðingar við seg men altso trupulleikin vil eg siga uppstendur fyri okkara borgara vissi mann fer at gera líka yvir altso tá ið vit forbjóða dagnum at keypa hjá okkum at tað verður gjørt tað sama at lógarverkið ger so tað at so sleppa føroyingar helguri at keypa ogn í danmark tað vildi í øllum førum verið verið til stóran ja tað vildi ikki glett føroyingar soleiðis sum teir hvussur handla við summarhúsunum í dag ið fórhold til tað sum vit lova orðum ikki gea hjá okkum kunnuvit so eisini vænta tað at onnur eitt nú danir bestemmast til at so skulu vit helsu kk i keypa hjá teimum innan fyri ríki tað má mann so eisini taka við takk fyri harra formaður
ja takk
fyri tey fyrstast vænta ikki danir fara at gera tað tí tú nógvum økim í danmark er tað ein avbjóðing sleppa av viðhús asigu útjaðarin danmark tú sleppu seg av við hús næstan og teir bra seldu fyri lætta lítlar pengar tú vænt ikk dagnin far a gera tað men gera danir tað so er tað teirra teirra væl men skulu vit egveit ikki sógv føroyingar á summarhús í danmark kanska nakrar hundrað eg veit ikki ela minni enn tað skulu vit lóggeva út frá at nakrar føroyingar skulu treppa eia summarhús uttanlands ella skulu lóggeva út frá hvussu vit tryggja ein skilagóðan bústaðarmarkn í føroyum soleiðis tey sund búgva í føroyum fyrst og fremst hava atgongd ti teir ognar sum eru her har halda vit javnaplasko vi suuu lóggeva út fyráti seinna
ja takk so er tað kristian andreasen sum færnvímerking
gersuvæltakkfyhara formaður eg haldi at akselv jhannesen gera eta til i ein stóran elefant altso hetta er ikki nakar eta er ikki ein praktiskur trupulleiki yvirhøvur tað sumakselv ohansen skal minnast til taðer tar at vit føroyingar sum búgva í føroyum vit fara niður til danmarkar at keypa ogn meðanvit búgva í føroyum og gera galdandi at vit eru í danski ríkisborgarar og skuhava somu rættindir sum sum danir sklu hava og tá haldi e tð er óg ógvuliga løgið o roynt politiskt at vit siga at ikki tað mótsátta er galdandi tá tað a hin vegin og tað er eitt tætt tilnýti millum danmarkog føroyar og at møguleikan at keypa fastaoknu í føroyum át tí internamarkinum tð er tað ítí marknaðinu sum er millumdnmark føroyar tað haldi eg vildi verið skeivt tí tað er alt fór avmarkandi sog að er eisini politist geivt at gera tað men tað er eisini ikki strív við heimaðsýrslógina at gera mun á ríkisborgarunum millum annað tann tíðin sum telur við tá mann kal búgva í føroyum tay íg fimm ár lat han sega einum danskaði búða her í í fýra ár saman við saman við einim einum einum einum føroyingi og hann fer niður og býr har so tað elr hansara tí í føroyum ikki við sum sum búbústaðir í føroyum uppá
ja takk ger so væl larsøe til williamur jensen
eg eri ikki samdur í í hasum seinna argumentini hjá hvat hjá kristian andreasen man ger mun nú hevur mann sett inn í lóggávuna á fimm ár ast tað búði fimm ár í føroyum fyriatkunna keypa ogn í føroyum í sínum lívi og tað er galdandi bæði fyri um tú følir sum føroying danskar ella grønlending tað val siga atað kann væl vera ein ein ein persónur við føroyskum foreldrum hevur búði fýra ár í føroyum fyrstu fýra árunum sum sytjar til danmarkar g ikki kemur aftur so kann hann hldr kipa fasta ogn tað eins væl sum ein danskari lla grønlandara kann haða búð te fyrstu fýra árini í føroyum við donskum foreldrum og grønlendskumforeldrum og flytur av aftur kann hann heldr ikki keypa tá hava teir búði fimm ár so líkamikið um tú vær uppruna at tú ert at hava føroyskum donskum ogrønlendskum so kanst tú keypa tað vil siga at lógin javnsetir allar borgarar á ríkinum út frá tí at mann skal hava eitt tilknýti til føroyar og tað er líkamikið so um tú hvørji foreldrini eru ella hvør upprunan er
ja takk næstur at røða verður bjørt samulsen ger so væl
ormaður hetta er eitt mál sum vit áttu at kunna samstum eg haldi tað var ógvuliga gleðiligt tá ið tjóðveldið hevur jú fleiri ferð lagt fram uppskot um at fáa framt eitt slíkt mál bæði longru aftur í tíðini men eisini nú meðan hendan samgongan hevur sitið og løgmaður hann var øgiliga greitt úti eg haldi ikki hendan samgongan situ so leingi og segði at hann vildi fremja eina lóggávu sum avmarkaði møguleikan hjá útlendingum at keypa upp fastogn í føroyum og og tað frøddi okkum sjálvandi og tí er tað sindi harmligt haldi í dag vit standa í einari støðu har mann orsakað av argumentatiónini hjá meirilutanum føla okkum noyddi til at atkvøða ímóti tí atieg ivist onga løtu í at formaðurin í rættarnevndini hevur ógvuliga gottskil á løgfrøði men eg veit ikki um hann hevur líka gott skil á politiskum avleiðingum av teimum tulkingum mann leggur inn í lógirnar tá ið mann so harðliga at brúka grein tíggju í heimastýrislógini sum argument fyri at vit ikki kunnu seta avmarkingar fyri at danir ella fólk sum hava búð í danmark í fimm ár tilsamans kunnu keypa ognir í føroyum tað er haldið hørmilig niðurstøða at vit ikki kunnu avgera hvør keypir ognir okkara egna landi eg havi ongar trupulleikar av at ein danskari eigur eitt hús onkustaðni í føroyum men eg haldi at tað eigur at vera so at hevur tú einki tilknýti til føroyar einki natúrligt tilknýti til føroyar so eigur tú í øllum førum at skula søkja um at hava loyvi til at keypa so hava fleiri edva jacobsen vil fleiguri at hava umaftur umaftur sagt hetta at føroyingar kristian andreasen eisini at føroyingar kunnu jú keypa ognir í danmark ja men tað kunnu aðrir útlendingar eisini mær vitandi hava danir sett avmarkingar fyri týskarar í einum parti av av júlandi har sum tey keyptu øll summarhúsini upp og tað settu tey so eg veit ikki hvussu tað hevur verið í mun til es lóggávu men har valdi mann so at fara inn og gera lóggávu og tað er mann gjørt í fleiri londum mann hevur serligar ásetingar um hvør kann keypa ognir og eisini ymisk sløg av ognum og áland er eisini eitt dømi um tað vit eru eitt lítið land og tí haldi eg samanberingi við lond sum eru so ótrúliga nógv størri hava so ótrúliga nógv størri økir og nógv fleiri hús at at at attaka av varð nær sagt tann samanberingin er ikki reell spurningurin er vilja vit í føroyum kunna hava tamarhald á til dømis tað at rentan er negativ í stórum parti av vesturheiminum í dag tað ger jú at trongdin til at at gera íløgur í fastogn er vaksandi og tað at vit eru partur av inum øki sum er blivin meira og meira eggjandi at ferðast til tað er so aftur ein orsøk til at vit vita at hetta kann fara at blíva ein størri trupulleiki enn hann er í dag og tí halda eg tað vera ivasamt tá ið serliga tá ið tað so er fólkaflokkurin sum ganga á odda ella formaðurin í tingbólki hjá fólkaflokkinum ganga á odda fyri at siga at tað er heimastýrislógin sum avmarkar okkum her tí tá vil eg siga ja men vist tað veruliga er so galið statt ati vist tað veruliga er so illastatt at vit í føroya landi ikki sjálvur kunnu gera av um altso ein kinesar sum hevur búð fimm ár í danmark hann koma til føroyar og keypa hvat hann vil ella ein russari ella ella vátteðver vist vit veruliga eru tær støðu er tað soí istu trýogtretivu fólk inni her uttan mun til politiskan lið sum siga tað ber ski til tað mugu vera føroyingar sum ráða í føroyum var tað forhelstini ikkivar ta ikki tað sum fólkaflokkurin plagdi at siga í føroyum skulu føroyingar ráða í føroyum skulu føroyingar ráða og visu tingbóformaðurin hjá fólkaflokkinu meina nakað ið tað so kann hann ikki standa her og siga tað at tað gongur út yvir hansara eittl annað ættkenslu við ikki lovað dønum at hava akkurát sama rætt í føroyum eg havi sjálv búð í danmark og eg havi eisini búð um norra og eg veit at tað er ikki soleiðis at bara tíma flyta til nei tí at mann í føroyingur hevur mann automats og øll rættindir í danmark grein tíggju sigur at manvál ikki geva muna føroyingum og dønum burtur frá í í sambandi við val haldi eg tað stendur okkurt sovorðt men vit vita at øll at allar hevur sæð allar almenna skipaninir allar tær skipanir gerandisdagnar hjá fólkum tær eru ikki galdandi fyri føroyingar sum flyta til danmarkar tar er galdandi fyri okkum um vit jú teir er galdandi fyri føroyingar viðsrat flyta danmarkar men ikki fyri føroyingar við tær búgva í føroyum p á akkurát sama máta sum skipanir í føroyum ikki eru galdandi fyri danskarar teir eru bara galdandi fyri danskar um danskari flyta til føroyar og tá er mann javnsettir og tað er mann eisini í uppskotunum frá okkum og tað fær meg til at minnast orðini hjá sigur joensen sum einaferð segði hetta her við at eittans er at dansa væl okkum einki hastar um vit um vit ikki fremjað leik sum okkum bindur fastar og tað er nemliga avbjóðingin her vist vit í dag atkvøða ja fyri hesum so hevur ein meiriluti á løgtingi sagt tað at tað er soleiðis grein tíggju heimastýrislógin skal tulkast og tað er altso alvorligari sjakir so fólkaflokkurin pl syrviat hetta ikki hendir takk fyri
ja takk fyri viðmerking tað er ruttvang sum fær án við
mikinger suvæltakk fyri ja eg má siga tað sum bjørt samuelsen eisini aksel ve johannesen vísti á eg haldi at faktist hatta er nøkur øgiliga alvorlig viðurskiftir nú hava vit ikki verið við í í viðgerðini í nevndini og eg haldi heldur ikki a orilgat tað framgongur so øgiliga týðiligt í álitinum eg haldi tað er so mikið s alvorligt at vit eiga ikki at lata hetta her fara ígjøgnum bara seðis uttan víðari so eg fari at fyrisláa at vit koyra málið aftur í nevnd og syrgja fyri at vit ikki tí so stórt er hesin trupulleikin ikki við útlendingum sum eiga onn í føroyum at vit kunnu bíða og gera tað rætt takk fyri
ja takk
bjersamulsen takk fyri ja eg eri samd eg vil gjarna saman við ruttvang skjóta upp á málið fara aftur í nevnd tí at eg haldi ati satt at siga so hevði eg sin sera fegin við hað viðgjørt hetta her saman við kristian andreasen tí ati eg haldi at so mikið álvarsomt at eg trúgvi ikki ordilig at meirilutin í rættarnevndini er greiður um hetta her eg kann ikki ímynda mær atøllum før um ikki at at øll umboðini hjá samgonguni halda hetta er ókey altso tí nettupp tí í høvuðsargumentatiónini brúkar mann grein tíggju í heimastýrislógini ogharvið leggur mann eina tulking í sum samsýnivís er ógvuliga ivasom og sum er ógvuliga ivasom í mun til sera nógvar vælskøddar løgfrøðingar sum slett yvirhøvur ikki hava hesa tulking avav av hesum ásetingum í heimastýrislóguni so hetta er álvarsamt og tað má mann skilja og eg havi páfer nevni seg at tað hevur mann ikki heilt skilt í í rættarnevndini tá eið mam er komið ví hesum orðingum so eg fari at atkvøða ímóti hesum uppskotunum um tað ikki kemur aftur í nevnt hetta er annarseit uppskot vit kundu øll staðið samanum takk fyri
ja takk fyri síðani er tað inngolfsfólk sólheim olsen sum fær orðið
takk fyri harra formaður tað er greitt fyri tey flestu at vit hava gvaldigar trupulleikar á bústaðarmarknaðinum í føroyum ella við bústøðum ø eg hevði ynskt at tað var soleiðis sum tað eru í í í onkrum londum at tað at hava rætt tilbústað eru verður satt sum ein ein neyðsinjavøra og eisini handfarið soleiðis at fólk veruliga hava rætt til bústað vit siga góðar dagar at øll hava rættiliga stag at búgva men í praksisk ber tað ikki til og øvit hava so ikki eina skipan sum sum betrakt ar bíli og bústað summar neyðsinjavøru og tí mugu vit so royna at berja seg tað vit hava og her er altso ein ein kvaldi avbjóðing við at tað er atgongd hjá øðrum at koma her og pressa prísirnar upp á bústaðarmarknaðinum og tað er tað sum hetta her uppskotið snýr seg um at broyta men eg haldi at tað er grundleggjandi eisini í okkara uppfatan av okkum sjálvum sum menniskju sum ikki gera muna av fólki at vit viðfara fólk líka tað vil siga at vit ikki gera eitt her til eina lægs danmark at danir fáa rættindi sum vit ikki vilja geva øðrum í føroyum og tí eri eg heiðilig ímóti at mann fer atat loyva ella at gera undantøk í hesum her og so eisini vísandi til til heimastýrðislógina altso eg má siga tað at mín keta dettur av vist tað er soleiðis at heimastýrislógin er blivin ein forðing fyri at vit kunnu stýra bústaðarmarknaðinum í føroyum man eg næstan kundi verað óroinur og sagt gav tað væl so tí at so rokni vit tað øgiliga skjótt var meiriluti í landinum fyri at avtaka tað lógina sul evsi vit broyta hana munandi og tað er eisini sagt ofta her í dag at at ja men vit hava rættindir í danmark sum sumso tí skulu danir hava somu rættindi her og tað er sagt fleiriferð bjørt var inni á tí í bjørt samuelsen var inni á teg í áðni at vit hava fleiri dømi um um rættindir sum sum ikki eru líka í londunum vit hava vit hava ymiskar lóggávu vit hava ikki somu lóggávu í føroyum sum vit hava í danmark vit hava endað ymiska straffilóg og tað eru tað eru ting sum vit kunnu gera í øðrum landinum og ikki í hinum eg kann fara til danmarkar og eg kann fara inn og keypa mærnasaska brennivín í eina fyosk aftaná kom ellivum kvøldið eisini meini eg ø og eg kann keypa bløð sum ikki kunnu fáast í føroyum øog tað er ymiskt har tað er nógv ting sum sum ja tað eru nógv sum er ymiskt í londunum og og tí tí haldi ikki t tað argumentini nytta nakað meni eg má siga at eg kann ikki ganga við til at mann fer at at broyta hetta her soleiðis at vit ikki behandla øll fólk líka og eg haldi at vit eiga at samtykkja ta broytingaruppskotið hjá minnilutanum og takið undir við nógvum av tí sum ja kanska øllum á tí sum bæði bjørt samuelsen og herver posdóttir og rutt vang hava sagt her uppi atvit skulu vit skulu javnseta heta her altso hetta her hetta mntað er eisini tað at tað er eitt øgiliga viktigt tinghesin her haldi g sum ikki verður nevnt her tað er tað minnis ett sidur um fiskivinnuna sjálvt umhetta evr einki ikki hevur nagvar aðrar líheitir tað er at vissu vit loyva einum parti av heiminum at sleppa inn á føroyska bústaðarmarknaðin altso so verður tað jú brúkt so er tað ein marknaður fyri sráð megn eisini akkurát sum í fiskivinnuni og eg haldi faktiskt í útgayspunktum at tað feiligasta at loyva inn á føroyska bústaðarmarknaðin tað er kanska akkurát danir ynski at danir h nakað ring fólkaslag yvirhøvur men tey kenna best føroyar av av útlendingum at hava best sambond til føroyar og duga kanska best at síggja eisini itt vinnuligt potensiali í at fara til føroyar at keypa bústaðar í numsu so nettupp tað at mann at mann loyvir ella vil loyva dønum at koma inn áda marknaðin tað kann vera ein opin hurð hjá øðrum at brúka danir sum sum sum strstráðmenn lal stráfólk at keypa inunlsi í føroyum so eg fari at mæla til at mann tekur undir við minnilutaupskotinum í álitinum og samtykkir hetta her soleiðis at tað er galdandi fyri øll so tað er bara eru føroyingar sum hava fyrsta rætt til at keypa fastu okum føroyum takk fyri
ja takk tað eru nakrar viðmerkingar fyrst bjørt samuelsen
takk fyri at nú sigur mann danir men tað eru jú øll sum hava búð í í í danmark í fimm ár tilsamans ta vil siga tað kann vera fólk úr úr øllum heiminum altso men men nú er tað soleiðis at minnilutin hevur lagt eitt broytingaruppskot fram sum sigur at um fólk búgvandi í danmark sum ikki hava nakað tilnýti til føroyar ynskja at keypa so skulu tey søkja um tað ógvuliga kompromisøkjandibroytingaruppskot og umsitingin her í húsunum sum er ógvuliga væl skødd løgfrøðiliga hon sigur einki um at tað er í stríðvið heimastýrislógini um tað hevði verið soleis at tey mettu tað so hevði taðú fylt eina notat vig sum tað altíð ger um mann ger lógaruppskot ella broytingaruppskot sum eru í stríð við heimastýrislógini so et lið at spyrja inngholf olsen hvat hann kann tulka burtur úr tí nú sigur kristin andreasen at hetta er stríð við heimastýrslógina at at at seta serlig krøv til danir meðan tað tykist ikki vera tulkingin í mun til tað broytingaruppskot sum kemur frá andstøðuumboðumum ergo er tað neyvan í
so er tað inngolf olsen ger frá
eg ikki verið við hsegði her politisku rprosessini frá tí heta her uppskotið ver lagt fram og eg eri faktist ikki so nógv inni í teimum jeritisku argumentunum eg síggi te at lisi tilfarið men eg kann eisini staðfesta tað at atat tað ber jú til at biðja tað ber til at at atat søkja um loyvi sjálvt um mann ikki er er er føroyingur og tað haldi eg eigur at vera líka fyri øll og sjálvandi skuldu tey tað tað kunnu vera góðar grundir fyri at útlendingar eisini sleppa at keypa í føroyum men so kunnuteir argumentera fyri tí og og annars grundleggjandi so so aksepteri eg yvirhøvur ikki tað sum ein primiss altso at tað skal blíva onnur jurða sum skal forðaskt her altso til dømis heimasíðuslógini altso eg meini at visi tað yvirhøvur er ein forðing so hava vit ein valdigan trupulleika og hann má loysast fullstendilga fyri seg tí ar so er okkurt púra grundleggjandi galið við heimasýðislógini vissi hon forðar okkum ið at stýra okkara egna bústaðarmarknaðir takk fyri

ja takk fyri eg púrøva sannførdur um atað er einki galiðvið heimasýrsulóg men ta er tulkingin hjá samgongumeirilutanum sum er galið við og jústu bjart samelsen vísir á um nú eitt roytingaruppskot frá andstøðuni í rættarnentini sum sigur ati tað er bara føroyingar at fólk bústaðnar í føroyum tað kann eisni endanskar llagrøðlendara og aftanú eitt annað sum búgva í føroyum skudu kepa fasta ogn tavso a danir kundu heldur ikki under ikki búgva í føroyum visti tað var strýð í heimastýrislóginim so hevði eg fyrisitigini her tað gera han altíð gjørt tað lotat í málinum at víst á at fyrisýgini helt at vit lóggóvu í stríð o himasýrslógnu tað hev hon ikki gjørt orsønin iki gjørti tað var nokk vara tí hon ikki heldur tað er stríð heimasúrslón
válsen ger
takk fyri ja eg eri uppaftur meira sannførdur um ata e akurát soleiðis ar fyri helst seg eftir at aksel johannesen hevur verið saktan tí hann er ein poll løgfrøðingur og og og kennraviðurskiftini so eg eri rættiga sannførdur um at heimasýrislógin er ikki ein trupulleiki her og tað eri eisini blivið sagt av av av leiðandi løgfrøðingi frá setrinum sum hevur serveka serkunnleikatinviðurskiftini a tað er ikki har í í skógvin trýstur
er har í goymdini á orsaka er har í
hoensenja takk fyri hara formaður ja eg skal ikki fara so nógv in á hvat ið heimasýsheimasýrislógin sigur og ikki tí tað havi eg ikki førleikar fyr at tulka men men generelt haldi eg at at hetta her við um at keypa upp í føroyum og at føroyar er so lítið og føroyar er so viðbrekið at ikki danir kunnu hava atgongd til at keypa ja jørð í føroyum til at byggja á ella hús eg komi nokk so nógv niður til skibraltar skibraltar er helvtin av nólsoynni har búgva fimmogtretivu túsund fólk tað búgva gott so so at potensiali í føroyum fyri at byggja og byggi lendið og ein og at hava ein ein ein stóran íbúðar massa í føroyum altso tað tann primissin kkeypi eg simpult enn ikki tí hann hann hann er altso skeivt hann er skeivurtakk fyri
songur tað ingolf sjálvum hálvt
gersuvælja takk fyri ja egeg veit ikk oria hvussu skilji hatta har altso e eg egeg haldi ikkiat eg havi argumenterað mótsat hasum har altso tað sum eg tað sum eg laðist tað er tað er at tann marknaðin vit hava og tað potensialu vit hava til fólk at byggja og at at atseta búgv í føroyum eisini teir teir fasta sum er rammanundan at tað er hana vit skulu verja og ansa eftir at tað við at virði a tí ikki verður skrúvað upp í ovurhonds upphæddir meira enn tað er nú av útlendskum eftirspurningin tað ervar har vit eru og og eg haldi at tað er ein einein trupulleiki sum er har sama um tað er ein dani ein týskari spaniólura hvør tað er sum sum eftirspyr og tí má tað vera líka og eisini visti ikki eg líka so hevur tú opnar kanalur sum kunnu brúkast av stráðmálunum til at koma inn á ta marknaðin takkfyri
ja takk so fær løgmaður orð ger so væl
ja takk harra formaður eg havi við áhuga at lurtað eftir kjakinum og eg haldi kjakið hevur fingið eina aðra vend enn eg hevði væntað og eg kanska eftir mínum tykki fari at snúgva seg kanska meira um ja bæði heimastýrislógina og kanska bústaðarpolitikk enn um tað sum tað er ætlað til hetta málið kom niðan í løgtingið tí tað hevur verið nakrar ábendingar um eg haldi ikki tað kann sigast enn at vera blívin ein avbjóðing men tað er ábendingar um at hetta kundi fara at blíva ein avbjóðing at útlendingar høvdu fingið øktan áhuga fyri at keypa upp fastognir í føroyum tað verður seg bæði bústaðir bæði sethús og bústaðir annars og eisini tá tað kom til lendið at áhugan var vaksandi tí valdi eg at koma í góðari tíð við einum lógaruppskoti fyri at gera nakrar avmarkingar og eg haldi tað er ein rættiliga stórur munur at siga tað at vit avmarka teimum átta milliardum borgarunum í heiminum niður til tær seks milliónir borgarar í heiminum sum sambært fyriliggjandi uppskotið nú kunna keypa sær fastopn í føroyum sambært fyriligingaruppskot tað er óðansæð um tað er broytingarupskotið frá ella upprunauppskotið ella broytingaruppskoti frá meirilutanum har ið so minnilutin kemur og ger tað enn o meira avmarkandi eftir mínum tykki og eg vil siga tað er hvussu e eitt stórt framstig og útgangsstøði var at vit fara nú varusliga til verka tí vit hava onga lóggávuhavt á økinum áður nú kemur henda lóggávan sum setir eina avmarking frá at allur heimurin kann koma til føroyar og keypa fastogn til at nú er tað bara hóast alt fólk sum hava havt bústað í føroyum ella í ríkinum sum kunna ognar sær ein ein ein fastan bústað í føroyum øh og eg havi so roynt at hugt eftir hvat er tað sum ger at andstøðan í hesum førum ela stórum partur av andstøðuni nú fer upp ímóti uppskotinum ella ímóti broytingarupskotini í øllumførunum hjá meirilutanum og tað sum eg eri komin til er at mann vil skriva ríkið burturúr tavil siga mann fornoktar at mann er í einum ríkisfelagsskapi og so brúkar mann heimastýrislógina at meirilutin grundgevir heimastýrislógini sum orsøkin tað haldi eg ett sidur harmiligt vista er tað man ger í hesum málinum tí eg haldi sjálvur hetta ta málið í øllum førum fer frá a vit onga avmarkingar hava til at vit nú hava avmarkað tað til ein rættiliga lítlan part av av heiminum og vit hava væl øll ella vit vita øll í øllum førum at vit eru í einum ríkisfelagsskapi í hesum førinum hevur mann so valt at javnsett teir borgararnar sum búgva her og við tí at mann hevur havt eitt tilknit í minimum fimm ár fyri at ein útlendingur sum bara er búsitandi í einum partaríkinum í hálvt ár ella eitt ár ikki bara ganga in og keypa tíman valt at sett einar fimm ára avmarking á mann kundi eisini valt at sagt eg haldi tað var aksel johannesen var inniá tí at mann kundi eg bara kravt at tað var bústaðarskylda sum onkra kommunu krevja bæði í føroyum og í danmark at tú skalt búgva í kommununi fyri at seta teg upp fyri at fáa eit grundstykki ell at kunna keypa grundstykki ogso víðari men so haldi eg mann avmarkar tað rættiliga nógv tí dugi eg bara at lesa av hesum her at mann roynir her at útskriva ríki altso ríkisfelagsskapin burtur úr lógarupskotinum tí tað verður klyniskt reinsað tað orðið at mann er ein at í øðrum parti av ríkinum kann vera ei partur tað haldið er harmligt við tað er orsøkin men so inn á tað meira kanska avleiðingarnar av at gera tær broytingarnar sum minnilutin skjýtur upp vit vita tað at tá tú skalt í gongd við at byggja so skalt tað hava fígging og vit vita eisini tað tá túð kemur til íbúðarbygging í føroyum so hevur tað verið ein avbjóðing at fáa ja pensjónsgrunninar fyri at siga tað bart út at aktivera sínar pengar til bústaðarbygging í føroyum tíverri eg haldi tað er harmiligt at teir ikki síggja ein eitt potensiali í tí tí t ein tann tryggasta íløgan úv kanst gerða upp á sigt og tað er uppá sigt mann gera íløgur tá ð kemurtil pensjónspengar tað er íløgur í fastogn vist tú so fráskert eisini øðrum útlendingum at koma inn við sínum pengum tað kann vera pensjónskunnar tað kann vera aðrir pangar sum koma til at gera koma inn til føroyar og fíggja og í øðrum føri byggja so avmarka vit tað uppaftur meira tað vil siga at nú fært tú upp aftur færri bústaðir bygdar í føroyum er tað nakað við mangla í løtuni fyri at føroyingar skula taka yvir høvdið so er tað bústaðir bæði sethús men eisini leiðubústaðir og sovíðari og visu vit so avmarka sjálvt fíggingina til at kunna útloysa veghaldið hvussu skulu teir so koma til føroyar á fíggji tað má mann hvussu fáa klárlagt visti mann skal avmarka tað so nógv at tú ikki skalt kunna koma inn til føroyar við fígging visi tú ætlar at leiga út hvat so við veghaldinum sum ein fíggjarstovnur setur visu hann ikki kann útloysa veghaldið við sær lænarin ikki heldur sína skyldu so verður hvussu er truplari og kanska dýrari at fáa fígging og vit hava eisini sum eg halda ruttvang var ini á eitt heilt konkret dømi hjá tí einu kommunun í føroyum sum hevur fingið ein útlendskan ja bæði eigara og fíggjara til at byggja og halda hálvda annað undrað íbúðar royndir í einum øki í føroyum tí tað manglar íbúðir og vissi eg fylgið broytingaruppskotinum hjá minnilutanum har tað stendur spesifikt at tað skal vera ein sum hevur høvuðssæti í føroyum og tað skal ikki vera ein útlendingur sum hevur sum høvuðsvirksemi at fíggja útleiðan av íbúðarvirksemi í føroyum ella at at íbúður í føroyum hann skal ikki fáa loyvi so haldi eg mann fer for langt men sum útgangsstøði so haldi eg tey øll taka undirvið hesum uppskotinum við nøkrum broytingum fyri at gera tað upp aftur strammarið og eg legði út við at siga at tá eg bara uppskotið niðan í løgtingi so var hetta eitt fyrsta stig fyri at seta í øllum førum í fyrsta umfari ein ein steðga í tað væntandi økt ta áhugan sum skuldi koma og enn hevur tað so ikki víst seg tað hevur verið spurt sum eg skiljið lanum eisini í samband við nevndararbeiði ieg haldi heldur ikki at nevndini r finguð upplýst at hetta er ein trupulleiki í løtuni men tað er altíð beturi at vera fyrivarin eftirsnarin tí vit hava sæðtað í okkara grannalondum at brádliga so fær onkur stórtjóð í heiminum áhugan at uppkeypa lendið hevur tað verið í í nógvum førum til ávís endamál tað kann vera tað komandi ja skipaferðsluna í norðurrøðum og sovíðari tað vita vit ikki men tá er tað teir stóru pengarnir koma í spæl og at umheimurin møguliga fær eyguni upp fyri einum eil øðrum í føroyum sum ikki hevur verið áður og tí kann tað brádliga henda nakað sum vit ikki høvdu sæð komið tí haldi at tann loysnin sum er lagdur sum eg skilji taka øll í løgtinginum undir við tó er tað onkur sum ynskir tað strammarið og tann loysnin sum er lagdur er at tá tað er ein sum hevur havtfastan bústað í føroyum ella í øðrum parti av ríkinum í minumum fimm ár so kann hann keypa uttan góðkenning og er tað ein sum ikki uppfyllir tær treytirnar so skal hann søkja um loyvi frá landsstýrinum at fáa heimild at keypa í føroyum og tað haldi eg er ein alvorlig an man siga bremsa á tí opna møguleikanum sum hevur ligið til dagsdatu og tí vóni eg at løgtingið kann taka undirvið hsum uppskotinum við teimum broytingunum sum í øllum førðum koma frá meirilutanum eg havi gjørt vart við nakrar av teimum broytingum sufruminnilutanum sum eg haldi gera uppskotið strammari enn neyðugt í hesum umfarinum takk harra formaður
ja takk fyri so færr bjørt samuelsen eina
viðmerkingger suvæl takk fyri ø løgmaður hevur rætt í at tað eru fleiri góð ting í uppskotinum hann kom við og tað avmarkar møguleikarn at keypa upp í mun til tá tað er púra frítt sum í dag men so haldi tað vera ómindiliga harmiligt at løgmaður fellur í sær øgiliga primitivu grøvuna at siga tí tí mann vil skriva seg úr hesum ella hasum og so víðari so kann hann ikki hn lurta serliga væl eftir tí at tað sum bæði akseve johannessen og fleiri oknum hava vísta á at tað er at mann brúkar sum høvuðsargument og formaðurin í rættarnevndini kristin andreasen gjørdi legði stóran dent á tað at tað er teirra tulking av heimastýrislógini sum ger at mann slett ikki kann gera mun á dønum og føroyingum har siga vit vit vita at tað hevur stórar avleiðingar fyri framtíðina og fyri lógartulking í heila tikið í mun til okkara rætt til at gera ásetingar í føroyum út frá heimastýrislógum altso tað vil siga at mann mann mann mann knasetir eitt prinsipp sum vit koma til at hanga uppá tí er eingin kjansur fyri

ja takk harra formaður her er tað aftur tað at mann fór noktar oftan tann veruleikan varn liðugur í eg gjørdi eisini vart við at ja vit eru ein ríkisfelasskapi og ja meirilutin brúkar argumentið at tað er í stríð við heimastýrislógina grein tíggju stykki tvey haldi etta her har mann ikki skal gera mun á borgarum og so verður víst til ein dóm frá nítjan hundað og trýogfýrs og so víðari nú skal g iki fara for nógv inn í ta juðrðáina men í øllum førum var tað ikki við í tí upprunaligu uppskotinum har gjørdi mann ikki vart við at beinleiðis hat tað var í stríð við við heimslógina og tað her verið spurt um tað í nevndini og har segði mann tað var gvussuser øgiliga ivasamt og so víðari at mann kundi verið up á kant við heimasíðalógina og tað havi eg so ongan áhuga í og eg góðkenni avter um ríkisfelaskapi bæði við teimum fyrimunum vit hava sum eg haldi eru rættiliga stórir og sjálvandi er tað nakrar reglur við sosu fyrihalda okkum til og tað mugu vit eisini her í hesum høga tingi fyriat halda okkum til og lóggeva innan fyri tær lóggevarheimildirnar sum vit hava men tað jeritiska stríðið tað tað lati eg juristarnar um takk harra forma
a ru
akk fyri altso tað sýnist at vera semja um sum stansin í hesum málinum og tí er tað so ómetaliga herimiligt tá ið tað nú er so nógv her inni sum kenna seg sera sera ótryggað við ta tulking sum meirilutin hevur lagt fyri dagin í í broytingaruppskotinum og tí fari eg tað skal vera mín inniliga áheitan á løgtingið um at atkvøða fyri at fáa tað aftur í nevnd tí vit eru samd um endamálið við hesari lógini tað er forergriligt at vita at vit ikki øll kunnu føla okkum púra trygg við eitta uppskot takk fyri

ja takk harra formaður ja tað er so upp til tingið at gera av eg skal ikkieg skal visti tað eg skal til fyri at fáa eina fulla semju um hetta málið so er tað avgjørt eina roynd vert men tað haldi eg eg fari atlata løgtingið um taðeg haldi hetta málið hevur verið væl iugir tíð í nevnd tí tað er langt síðandi borið niðan og tað hevur nokk fingið longda freist so tíðin hevur hvussur verið ríkilig til at fáa tað upp á pláss men vistað er soleiðis at mann kann fáa eina hundrað prosent breiðai semju við at koyrat aftur ínevnd so er tað møguliga ein loysn øtað skal eg so ikki fara at seta ímóti takkharra formaður
jaspur languard
ja takk fyri hara formaður tað sum kanska undrar meg eit lítið sindur í hesum her orðaskiftunum verður tað at mann er bangin fyri spekulantum og taðer kanska serliga h tjóðveldið sum verður frammi við tí og tað er nokk so undranar vert hvussu tjóðveldið altíð sær spekulantar ella møguleika fyri spekulantum eitt gamalt orðatak sigur tjóður heldur onnur stjalar eg veit iki oriliga tað liggur tað sama í tí men men tað undrar meg øgiliga nógv at óðansað hvat mann ger so er tað altíð spagilantari vit skuldu verja okkum fyri eg var øliga glaður fyri at løgmaðuri nevndi hetta her við hvussu nógv fólk ikki sleppa at keypa altso tað er níggjuoghálvfems komma níggju trý prosent altso ta vil sia níggjuoghálvfems komma níggju trý prosent av fólkinum í heiminum sum ikki sleppa at keypa ognir í føroyum aftaná ta vil sigat tað null komma null sjey prosent av fólkinum nú slepa keypa ognir í føroyum eg haldi tað er nokk so viktigt at vit halda tað fyri ega takk fyri
løgvaður
ja ja takk hara formaður ja prosentini tey eru skjótt roknaði avjaspur languard tað tað er soleiðis at tá mann lóggevur fyri slíkum at seta ja forðingar í verk so hevur tað nakrar konsekvensir tað er eingin ivi um tað nú var eg inni á nøkrum av teimum og tað var í samband við fígging av bústaðarbygging og eisini enntá bygging sum er hálvgum í verksett í í einu kommununi í føroyum vissu vissu hetta lógar uppskot verður samtykt við teimum broytingum frá minnilutanum so skilji eg tað í øllu før soleiðir tær sum um at so kann tað prosjekti ikkigjøgnumførast tí at so skal høvuðssætuð vera í føroyum og hetta her er eitt felag sum er hundrað prosent útlendskt hundrað prosent útlends fígging sum byggir ergu teir hava væl eitt høvuðssettir onkra aðrastaðnimen um tað er nokk at stovnssetta felag í føroyum og soeman høvuðssati her tað tori eg so ikki at siga tað lesi eg so ikki beinleiðis út úr tí broytingaruppskotinum men ja ein stórur partur av heiminum veru í øllum førum øgiliga avmarkaðr at kuna keypa og skal søkja um loyvi meðan hasi her null komma null var tað trý prosentini av a borgararnir heiminum hava so møguleikan eisini eftirfylgjandi takk harra formaður
ja takk so fær aksel við johannesen
ja takk fyri harra formaður løgmaður hevur rættur tí at at upprunaliga uppskotið frá løgmanni er frægar enn einki altso javnaðarflokur kanska ynstat hnn fórat líva sindu longur men vit vit høvdu ætlanir um at atkvøða fyri tí hettað uppskotið er frægari enn einki og so líkasum áð áðrenn komin hví hví eg hvussu eg fer atkva ímóti so fari ega vísa á at sjólvandi snýr hetta seg um bústaðarpolitikk tí at tað er nakar við eftirspurningar at gera á bústaðarmarknaðinum so er tat hyggja hvat er hent í føroyum í seinastu árini so eri vit farin úr syrka níggjuogfjøruti túsund fólkum upp í trýoghálvtrýss túsund tað hevur økt um eftirspurning á bústaðarmarknaðinum og givið okkum bústaðartrot h við hesum uppskotunm herpeint so kann val mar minka umum eftirspurnigi elala tað ger mann men samvegis so er tað kanska í staðin fyri trýoghálvtrýss túsund fimm komma átta fimmkoma níggju milliónir fólk sumnú kunnu keypa íbúð í føroyum ella hús ella ogn ella jørð tað er ai rættiliga nógv meira enn hvat tað er tey sum búgva í føroyum so tað er ein avbjóðing haldi eg og kann vera e kann g gera hes eina avbjóðing og tá tað kemur júst til til danir einki galið við dønum meni men at útihýsa norðmenn og ikki danir altso tað ger ongan mun og eftirspurningi sjáleiðis aman og hvør er tað sum serligan kennir til føroyar ferðast í føroyum og hevur áhug at keypa fast okum í føroyum tað eru danir tað er tey sum eru í mest í føroyum kenna mest til føroyar av av okkara grannum tað kemur til taðher við heimastýrislógini og ríkinum tað er eingin ivi um javnaðarflokkun vilupá ongantíð máta útrótta nakað sum vevur ríksfelagsskapurin gera staðereinki við tað at gera men tað er nakað sum eg verð heimastýrislógina at gera sum vit halda altso uppskotið hjá løgmanni seði tað var ivasamt tað var so tað tað var men rættarnevndin hevur strammaldað við at skriva at galdandi reglur forðað okkum fyri at siga at tit bara tá fólk sum búgva í føroyum skuldu keypa og tað ræðist eg at atkvøða fyri tí atkvøða fyri tí so hav vt eisini bundið okkurt framyvir hvussu hvussu heimastíði skal tulkast vit hava eitt eitteitt hoyringskriv í málunum frá lektaranum løgfrøði á fróðskaparsetrinum sum sigur at heimastýrslógin er ikki í stríð við at lóggeva soleiðis sum andstøðan vil lóggeva g tað broytir hvussu kotir sum andstøðan hevur gjørt visti vit hava strí við heimastýrislógina so er tað heilt vanligt her inni í húsinum at fyrisitingin í løgtingini gero notat sigu heta er trý heimastýrislógina tað hv n ikki gjørt akkurát í ikki sjálvt um málið her ella ggávan er frægari enn tað sum vær famn undan t it høvdu ongar lóggávu økir frammanundan so fari eg ikki atkvøða fyri tí eg vil ikki leggja eina tulking niður á løgtingið sum eg haldi er skeiv og leggi e legg kanska bindingar á løgtinginu framí framtíðini hvussu vitkunnu lóggeva og tulka heimastýrislógina tí eg haldi at annars heimastýrislógin ein fín lóggáva um vithava havt hana nú í í einogtjúgu trýoghálvfjerðs ár og haldi hon riggar væl men hon hevur altíð hav tulka soleiðis at tey rættindin tú fært sum dani í føroyum tað er tá tæir flytar til føroyar og tað e rættinditú fært sum føroyingur í danmark íl grønlandi til tá tir flytur tey londoni vit hava ikki rættin jághvør øðrum annars takk fyri haraformaður
ja takk sov er tað nakrar viðmerkingar inngolf sólá heimholsen ger
ja takk fyri ja altso endamálið við hesum er jú at at forða útlendskum spekulantum og kanska ríkum feløgum og og persónum eiga at keypa inudse í føroyum eflar spyrja aksel ve johannesen um fmu um hann ikki bangin fyri at hesin her nventilurin verður akkurát líka opin tá ið onkur uttan fyri føroysku mørkini kann keypa tí tær kunnu jú brúka sum stráðmenn og at eisini spyrja um um um tað er rætt yvirhøvur aso kann mann kann mann halda tað vera eitt framstig áv leiðini at gera mun á fólki eg hoyri fær øiliga nógv argumentera við tí atat betr en einki er tað betri enn einki at gera mun á fólkaskøguni takk fyri
øh aksoyar hansen
kskilti aftan máta betri e einki tað r t dag kun ein og hvørja keypa sum er frítt at keypa í føroyum tí ongar forðoyingar nú komma hóast alt nakrar forðingar men tað er hetta her við eisini tað tað vinnuliga virksemið a heri verður sagt at man kann søkja landsstýrismannin um loyvi men er tað knýtt til tað vinnuliga virksemið so kann mann keypa og eg havi ongrar trupulleikar av at at at útrapsfyritøka sum eigur lakavirki í føroyum keypa flakavirki ella sum rekur eitt el annað et skal hava skrivstovur ella keypa skrivstovubygning men vit síggja bæði í keypmannahavn lomdóm og øðrum høvuðsstaðum runt um europa at tað eru nakrar altjóðar fyritøkur sum fara inn og keypa altso ein rúgvu av bygningum upplla hitta leiga út tað er endamáli og leigur út og trýsta prísrin upp soleiðis at tey fólkini sum koma úr økinum o búgva í býnum heilt einfalt ikki hava ráð til búgva í stórbýnum vit t trýsta út og tað kann kanska henda hesari lóggávuni her beint og tað roynir andstð at bygda fyri tú skanst ikki keypas sum útlást fyritøku fef sa endamáli er at leiga út er á broytingrhusska frá andstøðuni tí ati tað er tíbetur ikki komin til føroyar enn ogeg vóni ikki tað kemur til føroyar so tá verður tað rættiliga trupult at hjá nógvum at fáa ein bústað til hóskandi prís í føroyum tað hava sæð hvussu er nógvir býur rundan um okkum

høgt fyri ja altso eg haldi at tað er ógvuliga gott at svea handelsøguna hevur tikið hetta fram at seta fokus á avleiðingarnar av at mann leggur hesa tulkingina inn í heimastýrislóna hvussu álvarsamt tað kann blíva fyri okkum frameftir tá ið vit vita at tað eru væl skøddir løgfrøðingar sum hava gott innlitið í hetta øki sum sigur at tað er ikki strívið heimastýrislóna at krevja at danir sum einki tiklut hava til føroyar eisini skulu søkja eins og aðrar útlendingar um teir skulu keypa í føroyum og tá ið mann veit at hetta kann koma í spæl aftur í so nógvum øðrum lógum og eg skilji kanska at sambandsflokkurin hevur einki ímóti at mann bindur seg fast upp á hendan mátan men skilur aksturvegin hansen at fólkaflokkurin er áhugaður í og miðflokkurin eisini er áhugaður í at fara inn tá ið hetta álvarsama ivamálið hevur stungið seg upp sum tílvís ikki hevur verið serliga greitt fyri meirilutan í rættarnevndum tá tey skrivaða sítt álít

nei eg eg skilji tað ikki heilt at mann ger tað øeisini við tí at tað verður tikin fram ein dómur fyrá undraog trýogfýrs tann dómurin sigur heilt greitt at sigurhan læknin sum er fluttur til føroyar og tá er hann somu rættindi hevði ikki ella tað sigur teimun ikki men hann sigur at hann kenir føroyar heur han somu rættindi men tann búði í danmark suvu hnikki somu rættindi í føroyum tí g haldi ættliga vandamikið at vit fara inn nú og siga at øll sum eru partur av danska rísfelaskapinum hava somu rættindi í føroyum sum tey sum búgva í føroyum tí tað eri ikki tað heimastur tað hon sigur
ja so rey jaspur langaard
ja takkfyrra formaður ja tað er er eitt indur undrandarmerkt at formaðurin javnaðarflokkinum er so kritisk mótur heimastuklóðuni sum eg haldi at hevur fungerað heilt ótrúliga væl men lat tað liggja í dag so siga vit ofta at tann størst har tað har tað búgva mest føroyingar í heiminum eru ígjøgnum havn og mann heur eisini hoyrt at tað búgva líka nógvir føroyingar í danmark sum tat búgva í føroyum so so danmark og føroyar hava sjálvur havi eg eina sviðardóttur eina danska sviðardóttur sum enn býr í føroyum men kanska fara tey niður aftur tað veit mann so ikki skulu tey sum ikki kunna eiga eina ogn í føroyum vit hava hav av hjúnabondum har annar er føroyingur annar danskaavr tí er men tað nyttar ikki at fara inn og siga tað at at danmark ikki verður samanberas ví øll onnur lond og tí haldi eg tað er alneyðugt at lógin er soleiðis skrúva saman og ikki fara inn og broyta ta tað tað undrað met ræguliga nógv at javnaðarflokkurin skal ganga odda fyri at eksodera eisini føroyingar teir hálvtrýss túsund føroyingarnar sum hava fingið ein hjúnafelag sum búgva í danmark takk fyri ra formaður
har er ein
eg haldi at tess blankoyrdur hevur misskift málið ein føroyingur sum hevur danskan hjúnafelag býr í danmarkanum og keypa ogn fastaðni í føroyum tá ið tú tú skotnir býtum mann skal búgva í føroyum ella hava búð í sínum lívi fimm ár segði hevur tú heimasúrslógina sigur rætta góður til heimasúrslógina og heimasúrslógina riggar væl hon er altíð tulkassoleiðis at tá tú flytur millum londunum fært tú somu rættindi tann dagin tú flytur tað sum sambandsflokkurin fólkavar okkum miðflokkurin gera nú ta er faktiskt tulkatað heimasýnáma soleiðis at tú kanst búgva ein øðrum landi men hava somu rættindi í hinum báðum londunum í rísingardum tað er ikki so at heimasýnáma tulkast og tað mann fer tulkatað soleiðis so er vandi fyri at tú hevur rættiliga nógv sum verða í sær móti í heimasýnastaðunum tí tað takar ikki undir við tí at fólk sum búgva í hinum báðum pørtum og rísingum skulu hava somu rættindi í føroyum sum tey sum búgva í føroyum
tað er uppskot um at beina málið aftur í nevnd

vit skulu nú atkvøða um um hetta málið sum vit hava viðgjørt løgtismál nummar átta um at keypa fastogn í føroyum skal beinast aftur í nevndnei

nei hetta er vit atkvøða nú um málið skal beinast aftur í

liðug at atkvøða tað eru tólv atkvøður fyri trettan ímóti at beina málið aftur ínevnd so tað verður ikki beint aftur í nevndina so fara vit at atkvøða í sjálvum málinum og har er

soleiðis er tvey broytingaruppskot og eitt er frá minnilutanum tað fara fyrst at atkvøða um minnilutin ingilín strøm siri stenberg og hervør polsdóttir hava eitt broytingaruppskot og tað atkvøða t um nú

eru liðug at atkvøða og broytingaruppskotið er fallið hjá minniulutanum tað er trettan atkvør ímóti tólv fyri og tað er fallið so skulu vit váða um broytingaruppskot frá meirilutanum kristian andreasen frimund rasmussen helga abramsen og steffan klein poulsen tað fara vit at atkvøða um nú ger so vælja

málið er samtykt við aðru viðger trettan atkvønum fyri tólv ímóti ongari blankari fer soleiðis samtykt tl triðju viðgerð síðani koma vit til punkt seks í dag og tað er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar einogfjøruti tað er uppskot til eyka fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu hvør biður um orðið ella vit skul hpa framsøgufólk erhard joensen fyrst ger so
ja sum sagt so er hettar uppskot til eykafíggjarlóg fyri tjúgu einogtjúgu og í løgslógstýrisskipan føroya paragraff fýraogfjøruti stykki trý er ásett at tað er eykajáttanin sum fíggjarnevndin hevur veitt ígjøgnum árið verða vera góðkennan við eykafíggjarlóg í seinasta lagi einogtretinda desembur sama ár landsstýrið hevur skyldu at leggja fram uppskot hesin viðvíkjandi innan fyrsta desembur hendan eyka fíggjarlógin inniheldur tí einast er eykajáttanin sum føroa løgtingsins fíggjarnevnd hevur veitt við fíggjarnevndaskjalið í einogtjúgu og í hesum førinum er talan um fíggjarnevndaskjal við umbøn um eykajáttanin upp á tríggjar komma fimm milliónir til høvuðskontu smóti farsótta tilbúgvingin tí koronafarsóttin tók seg av álvara uppaftur í summar og útlit vóru til at játtanin til farsóttartilbúgving ikki fór at røkka til virksemi herumframt varð tikið við dagførdi meting av koronukanningum av ferðandi tilføroyar og gjaldi teirra í hesum sambandi talan var um útreiðsluneutrala hekking í útreiðslum og inntøkum á átta milliónir krónur og tað er viðheft tvey fylgiskjøl fylgiskjal eitt og fylgiskjal tvey fylgiskjal eitt tað er frá heilsumálaráðnum við eini frágreiðing um hvat ið tað er ið eykarjáttanin skal brúkast til t trý komma sjey milliónir og fylgiskjal tvey tað er váttanin frá fíggjarnevndini hon er soljóðandi landsstýrismaðurin í heilsumálum hevur við fíggjarnevndaskjalið dagfest sekstanda juli einogtjúgu søkt fíggjarnevndina um tríggjar komma fimm milliónir krónur í eykajáttan til høvuðskontu ellivu ellivu eitt fýraogtrýss farsótta tilbúgving fíggjarnevndin hevur á fundi nítjanda juli í tjúgu einogtjúgu viðgjørt fíggjarnevndaskjalið og ein samdfíggjarnevnd avgjørdi at játta umbidni upphæddina so hetta e stuttum tað sum málið snýr seg um og eg vil ikki leingja um orðaskiftið við við øðrum enn at hetta er nakað sum fíggjarnevndin ein fíggjarnevnd hevur samtykt við fíggjarnevndaskjalið og skal so eftirfylgjandi játtast sum eina eyka fíggjarlóg
takk fyri ja takk fyri so fær aksel við johannesen orðið keypa
aður eg skal ikk leggja nógv afturat tí sum erhard joensen formaður í fíggjarnevndini hevur sagt um hetta málið hetta er nakrar nøkur fíggjarnevndarskjøl summ fíggjarnevndin og tað er atikt vi ein samd fíggjarnevnd hevur latið gjøgnum árið og tað sigur lógin sum skal landstýrismaðurin tá árið er um at enda koma við ein eykajáttanarlóg og og fyri at fáa tað øsamtykt tað sum hann hevur játtað við fígarnendarskjalinum og tað eru nakra ikki stórar upphæddir lítlar upphæddir lutfalsliga oall allar teir upphæddirar snúgva seg um um koronatilbúgving og javnaðarflokkurin fær sjálvandi tá vit at tikið undir í fíggjarnevndaskjalinum í fíggjarnevndini eisini at taka undir við hesari eykajáttanini og gera tar ein skjóta og góða viðgerð í fíggjarnevndinitakkfyrihara formaður
ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið hetta málið tað er vanligt athesar hesara eyka fíggjarlógini fara beinleiðis til aðru viðgerð og tað verður so gjørt í hesum førinum hetta málið fer beinleiðis til aðru viðgerð tað er so er bara framløga eftir í dag og tað er tvey álit at leggja fram tað er vinnunevndin sum hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar trýogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um trygdargrundn fiskivinnunir og rættarnevndin lagt álit fram í løgsmál nummar áttaogtretivu tað er uppskot til løgslóg um broytingar í ymsum lógum vegna avtøku av heftisrevsingvan tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin sjónda desembur klokkan trettan klokkan eitt og tá koma til viðgerðar hesi hermálini altso triðju viðgerð sum eru samtykt í dag triðju viðger av løgsmál nummar fýraogtjúgu uppskot til løgtslóg um framtíðarfulltrú triðju viðgerð av løgsmál nummar sjeyogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um tinglýsing og triðja viðgerð av løgsmál nummar tveyogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í ymsu løgtingslóg í samband við umskipanin á føroya kæristovni og triðja viðgerð av uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri novembur tvey túsund og einogtjúgu og løgsmál nummar átta uppskot ti løgslógu um at keypa fastogn í føroyum og síðani er onnur viðgerð av uppskoti til løgtinslóg um broyting í løgslóg um trygdargrund fiskivinnunar onnur viðgerð av løgsmál nummar áttaogtretivu uppskot til løgslóg um broyting í ymsum lógum vegna avtøku av heftisrevsing og annað og so verður eisini fyrsta viðgerð av løgsmáli nummar tveyogfjøruti tað er uppskot til samtyktar um eykaskip til suðuroyarleiðin og framløga er eisini á skrá so er hesin fundurlokin